to er klárt ta so er tingfundurin settur og vit fara at vit fara til dagsskránna í dag mánadagin annan mai og vit hava fyrst nakrar triðju viðgerðir taðn fyrsta er triðja viðgerð av løgtsmáln nummar einogfýrs uppskot til løgtingslóg um blilógbekentgøruls um straffilógin tað er revsilógin samtykki grunda neyðtøku herðingarætt fyrði neytøku so framvegis nakar sum biður um orðið

orðaskiftinum tilaðru viðgerð eg trúði hevði fimm minuttir hara formaður men eg havi fingið tríggjar

hesa neyðtøkuásetingina og funni eina semju um tað men ein partur av kjakinum var eisini avbjóðingin við liberalisering av seks og táð komu vit inn á seksuellu kollviltingina ella eg lýsti tað sum sum fór fram í trýssunum har fleiri grensur blivu fluttar tá tað kemur til seksualitet seks uttan fyri hjúnabandið fosturtøku pornografi og so framvegis og hesin hesin pástandurin hjá hervør polsetti evil ikki lata standa ósvaraðan tí haldi hon bleiv nóg væl svaraður til aðru viðgerð tí hervur postsetur segði at seksuella kollveltingin hevði onga ávirkan á hetta málið sum vit hava viðgjørt øhhon segði at kvinnur uppliva kynsligan ágang allastaðni heiminum har sum frígeringin er farin fram og har sum frígeringin ikki farin fram altso í tí fría vesturheiminum í afrika og aðrastaðni og tað er tað er satt vit vita at enn tað st herurin sum verður kallaður ein fræðar herður hevur staðið á odda fyri nógvum voltektum í í maferikansku londunum aðrastaðni so so hetta hin hesin hesi ræðulu tingini fara fram kring allan heimin men at siga at at brúka tað argumentið og siga at seksuella kollveltingin sum fór fram í trýssunum onga ávirkan hevur hetta her tað tað ta tað sum eg vil vísa afturhara formaður

pornuídnaðurin sum er við til at at um programmera nógvar heilar í okkara samfelagi um um allan heimanharformaður tí tøl úr usa vísa at av tí tíðini sum vit eru vakin av tí tíðini sum vit menniskja eru vakin í ella hetta er tøl í usa so vísir tað at at seg at mann brúkar fjøruti prosent av tíðini omleið fjøruti prosent av tíðini av brúkt omlein og afturat tí verður sagt at yvir hálvfems prosent av monnunum hyggja eftir pornografiskum tilfari og trýss prosent av kvinnum og tað er í allarbreiðasta týdningi tí tú kanst bólkadapa so ræðiga nógvar mátar og at siga tað at at hetta og onnur ting sum blíva flutta onga avleiðing hava ta tað tað vil ikki lata hanga sum tær gjørdu til aðru viðgerð tí at pornografi tað førir til ótrúliga stóran bundskap hjá tí einstaka tað er sum eitt rúsevni fyri nógv sum tey i i sleppa burturúr aftur á persónligum nivoð og og tað eskalerar tí at mann vil hava saman jótilsi sum mann fekk fyrstu ferð aftur aftur og tað merkir at tú flytur teg í ógvusligari og ógvusligar tilfar sum tú finnir allastaðni á netinum h og samstundis so hevur hetta verður við til at gjørt kvinnuna til eitt seks obgjekt í nógvar mátar tað sum hann sær í í pornídnaðinum tað verður yvirført teir norðmannir smhann sær har verða yvirførdir á á kvinnuna í gerandisdegnum og og vit hava tosað nógv um kynsligan harðskap í rættarnevndini í sambandi við hesar lógarbroytingina har formaður og tá tað kemur til harðskap so hevur ein eitt toymøanaliserað tað tilfarið sum liggur har úti tað populera tilfarið av pornografi nma nærum hálvfems prosent av tí tilfarinum erer hevur altso fysiskan harðskap innihalsliga og nær um hálvtrýss prosent hevur veribalan harðskap og og ein stórur partur nær um helvtina av dreingjunum sum hava ella monmunum sum hava hugt eftir pornu hava fingið hugskot nettupp frá hesum ídnaðinum og sum hevur ført til kynsligan harðskap og annað um vit síggja fleiri dømi um tað føroyski felagsskapir sum arbeiða ímóti kynsligum ágangi siga at hetta er eintrupulleiki sum mangan eru valdir saman inn í tann kynsligingin fram tí at menn sum gera seg typiskt menn sum geraseg inn á kvinnur eru djúpt av hangri av pornum og tíðin er avmarkaðhar formaður heftir eisini tað verður tað verður gjørd ótrúliga nógvar kanningar á universitetinum eisini í usa tí at tað vístu seg at at kvinnurnar eru sog ótrúliga útsettar har og at að e ein vaksandi trupulleiki sum tað verður

argumentið sum hervur postsetir kom við um at seksuella kollveltingin og liberaliseringin av seks onga ávirkan hevur av hesun her tað vil eg vísa aftur við hesum argumenti sum e avborði framharrformaður tí at eg haldi at mann normalnormaliserar ein evnurmálan og ágangandi athur serliga ímóti kvinnum
takk fyri harra formaður ja takk fyri so er tað nakar av
imerkingar fyrst er ta bjarni kárason gersuvæl takk fyri harra formaður í mun til sjálvt uppskotið so er tað ein ein samd rættarnevnd sum er komin til eina áseting sum verður nevnd altso sum bygdur upp á samtykki men mann grundgevur at tað er nevnt tað sama sum sjálvbodnis prinsippi oghar má eg siga t er eitt sindur ørkymlaður tí at eg haldi tað er ein nevnd sum sigur seg vera samda men hevur í øllum førum hvør sína útlegging av hvat er galdandi so tá eg hugsi um juristar ella løgfrøðingar sum skulu til at hyggja eftir hvat hvat man meina við við hesari ásetingina og grundgevingarnar so er tað ikki heilt greitt hvat hetta er tað er farið nokk at vera fyri og ímóti samtykki og fyrri ímóti fríligheit men eg føli onkursvegna at at mann ikki ordiliga veit hvat hvat er galdandi tí tað tað sum eg skilji út frá hesum er at vit samtykkja okkurt sum bygvur upp á samtykki men at tað fer at fungera sum sjálvbodnisprinsipp r r ella er kanska semji um hvat hvt
at tað er galdandi hesari ásetingintakk
so er tað steffan klein poulsen gersuvælharra formaður eg skilji rættiliga væl spurningarnar frá bjarna kárasum petersen tí at eg sat sjálvur við hesum spurningunum tá ið tá ið hetta málið kom til politiska hoyring og tað kom serliga av at hetta rættarliga ráðið mælti til sjálvboðisprinsippið og tað tað sum kanska skapar ett sindur forvirring er at at tað í praksis er øgiliga lítil munur á sjálvboði og samtykki og tað bleiv endá sagt í rættarnevndini at at galdandi lóg verður praktiserað rættiliga tætt upp undir hetta her og so kanska sjálvboðið flyta lítið sindur og samtykki eit lítið sindur afturat men í praksis vísir tað seg at vera lítil munur og og og tað hevur so ført til at mann eð kunn egkann kann semjast um at vit halda okkum til tær ásetingar sum løg
maður upprunaliga kom við
hennikold eina viðmerkingnú nú nevnir stefan klein poulsen at tað var at at tey sum vóru í hesi kollveltingini í trýssunum altso nú eri eg ein av teimum sum eru í góðum aldri tamen tá vóru altso ongar teldur tað sum man sipar til altso tað tað ganga tretivu ár áren ogar teldatú kansn ikki hoyngja tey tingini saman tey fólkini í trýssunum saman við telduni og eg tað nakar dagir eg eigasørur so er tatað var gott nókk eitt blað sum var forboðið í føroyum sít t raport sum hevði onkra okkurt pent bílærta forsýnir men men tað var forboðið í føroyum so

fnlein polsen fprát í tingsalinum fan gersætakk fyri harra formaður tað er tað er rætt sum hennikold vísir á atteldurnar vóru ikki so framkomnar tá og internetið var ikki blivið altso hjá tí vanliga borgaranum tá var tað bløð og annað og tá tók løgtingið støðu til at at bannað bløð og annað tí mann helt ikki at hetta var gagnligt fyri ungdómar og og børn sum sum í dag hava atgongd til alt møguligt óhaskandi tilfar ikki bara porografiskt tilfar men alt møguligt óhaskandi tilfar men men tá eg sigi seksuella kollveltingin so siti eg til tað ja onkursvegna ta uppgerðina sum hann gjørdi við við tær grensur sum vóru tá altso ræðiliga nógvum økjum eisini viðvíkjandi fosturtøku og og og annað og eg haldi at tær grensurnar sum hann flutti tá hava avleiðingar og vit síggja avleiðingarnar av tí í dag og meðan millum anna hervur posdóttir sku eg skiltihann rætt
nakað av tí tí avvirkanum av seksoyvøllikollifingi kollveltingi so er tað høgni hoydal
sum fær ein viðmerking í hesum fólkog for mær er eitt sindur undrandi eitt stavast tann poulsen kemur nøkur upplýsing og eg haldi at hann segði tað trýss prosent av kvinnum síggja pornu og fjøruti prosent av monnum tað trúgvi eg lítið upp á tey tølini og so liggur tað tær við at tað er seksuellur kollegin sum er einur málið sum snýr seg um revsing fyri fyri seksuella brotsgerðir og uppáhaldið hjá sær at stavast tann poulsen um at seksuella frígerðina alt tað altso neytøkur og seksuellir harðskapir og undirtrygging av kvinnum sum er hevur uttan iva verið munin størri munin størri tað fær vit hálvtrýss átta tíðina so eg fari at loyva mær ivast í hvørjari øld miðflokkurin livir í altso um tær verður virka vilja hundrað ára aftur minni mun ein trupulleiki men tað er ein vaksandi trupulleiki tað er ein vaksandi trupulleiki og eg fái ikki
hesi svar upp á her her nú um tað fóru fleiri voldteknir fram tá
ella í dag men kvinnuhúsi og fútin og onnur vístu á at kynsligur ágangur er ein vaksandi trupulleiki tað er ein vaksandi trupulleiki í dag og eg trúgvi at hetta er ein partur av forkláringini hetta er ikki øll forkláringin men tey summi vilja undirgrava henda partin av forkláringini o ikki ikki taka støðu til tað so so blívi eg við at kasta ljós á hesa samfelagsavbjóðingina takk fyri hara formaður ja takk fyri tað er ikki fleiri sum hava biðið um orðið so er orðaskifti enda vit fara at atkvøða í málinum við aðru viðger var hetta málið samtykt við trýogtjúgu atkvøðum fyri ongari ímóti ongari blankar vit atkvøða núger so væl
ja vit eru liðug at atkvøða málið er samtykt við einogtretivu atkvøðum fyri ongar móti ongari blankar og er endaliga samtykt og avgreitt frá løgtinginuum síðani koma vit til triðju viðgerð av løgtismál nummar níggjuogfýrs tað er uppskot til løgslóg um innflutning nýtslu góðsku tryggjaðin av meddisinskari útgerðm nakar sum biður um orðið tað er tað ikki so er orðaskiftið endað vit atkvøða í hesum málinum við aðru viðgerð varð hetta málið samtykt við einogtjúgu atkvonu fyri ongari ímóti ongari blankari ger so vælvit atkvøða ja vit eru liðug at at kvøða tretivu atkøðir fyri eingin ímóti eingin blonk málið er samtykt endaliga og avgreitt síðani koma vit til triðju viðgerð av løgtingsmáli nummar hálvfems tað er uppskot til løgtslóg um fólkaheilsustýrið triðja viðgerð er nakrar sum biður um orðið tað er tað ikki orðaskifti er endað vit atkvøða nú við triðju viðgerð hetta málið varð samtykt við tveyogtjúgu atkvøðum fyri ongari ímóti ongari blankar við aðru viðgerð vit atkvøða málið er samtykt við tretivu atkvøðum fyri ongari ímóti ongari blankari og er endaliga samtykt og avgreitt síðani er tað triðja viðgerð av løgtingsmáli nummar fýraoghálvfems tað er uppskotið í løgslógum broyti í løgslógum almannatrygd nei orsakað um mál og vekt uppskotið í løgtingslóg um mál og vekt nakar sum byr um orðið tað er ikki orðaskjóttur enda vit atkvøða nú við triðju viðgerð málið varð samtykt einmælt við fimmogtjúgu atkvøðum fyri til aðru viðgerð vit atkvøða núja vit eru liðug at atkvøða eg segði mál og vekt men her stendur mát og vekt annars kann tað gott eisini at eita mál og vekt á føroyskum tað er so heilt annar spurningur men málið er endaliga samtykt við tretivu atkvøðu fyri ongari ímóti og ongari blankari og er endaliga avgreidd og vit hava ja nei so er tað triðja vigger av løgtsmálnummar hundrað og eitt tað er uppskot til løgtslóg um broyting í løgslóg um almannatrygd og tænastur endurgjald fyri mista arbeiðsinntøk í sambandi við eitt barn teir stuðul sjúkuútveldis hjá persóni í sambandi við sjúkuviðgerð og javni er tað nakar sum biður um orðið tað er tað ikki so fór at atkvøða í hesum málinum hetta málið var eisini einmælt samtykt við aðru viðgerð við trýtjúgu atkvøðu fyri um vit atkvøða nú ja eg haldi onkur er eftir at fáa ein er eftir at fáa haldi ja so varð eg liðugur at fáa tretivu atkvøður fyri eingin ímóti eingin gongd málið er endaliga samtykt og avgreitt frá løgtingi ja vit koma so til ta seinastu triðju viðgerðina í dagtað er triðja vigger av løgtsmál nummar trýogtrýss uppskot til løgslóg um barnaváttanir er nakar sum biður um orðið tað er eitt broytingaruppskot her til triðju viðgerð beinta løgu jakobsen fær orðið ger so vælsum sagt er hettað eitt broytingaruppskot millum aðru triðju viðgerð og tað sum tað snýr seg um tað er at nevndin alla tíðina hevur arbeitt við at hetta her skuldi endurskoðast um fimm ár so at broytingaruppskotið tað er at kanna grein tíggju verður sett grein ellivu landsstýrismaðurin setir í løgtingsárinum tvey túsund og sjeyogtjúgu lógløgtingslógaruppskot um endurskoðan av løgtingslógini og grein ellivu verður hetta eftir hetta grein tólv og orsøkin til hetta er at skipanin við barnaváttanin er ein nýskipan og tí verður mett
tað lógin eigur at endurskoðast eftir at hava virkað í fimm ár og í hesum sambandi so eigur eisini at verða mett um tær umsitingarligu avleiðingarnar av skipanini og hvussu hon hevur ávirkað rættarstøðuna hjá teimum persónum ið hon avmarkar harumframt skal eisini út frá einum hægfrøðiligum grundarlagi metast um hvussu skipanin hevur riggað higartil og millum annað út frá tí skal so verða gjørd eina ítøkilig meting av hvør skipanin hevur tænt sínum endamáli á ein fullgóðan hátt so tað er tað sum broytingaruppskotið snýrsi um takk fyri ja takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðað um orðið so er orðaskiftið enda og vit fara at atkvøða í hesum málunum og vit fara fyrsta a at atkvøða um hetta broytingaruppskotið sumsum allir limir í mentanarnevndin hava lagt fram vit atkvøða nú um tað ger so væl broytingaruppskotið
ja eg haldi einir atkvøðan manglar so vórðu vit liðug at atkvøða málið broytingaruppskotið í samtykt við einogtretivu atkvøðu fyri ongar ímóti ongari blankari so skulu vit atkvøða um hetta málið eina ferð afturat tað gera vit nú um málið soleiðis broytthetta var eisini einmælt samtykt við aðru viðgerðja vit eru liðug at atkvøða einogtretivu atkvøðu fyri eingin ímóti eingin blonk málið er endaliga samtykt og avgreitt frá løgtingum ja so óru vit liðug við triðju viðgerðirnar og fara nú til aðru viðgerðir og tann fyrsta onnur viðgerðin er av løgtinsmál nummar sjeyogfýrs tað er uppskot til løgslóg um at umvæla umbyggja tey gomlu læknahúsini ta gulu húsið til fyritíkarbygding og annað hjá klaksvíkar sjúkrahúsi hfør biður um orðið tað er erhard joensen sum biður um orðið tá hann fær orðið ger so væl takk fyri harra formaður egrata r løgtsmál numar sjeyogfýrs uppskot til løgtslógu um umvæling av umbygging av gomlu læknahúsinum tað gula húsið til fyrisitingarbygning og annað hjá klakska sjúkrahúsi og tað er landsstýrismaðurin í heilsumálin kali oholm johannesen sum hevur lagt málið fram tan sjeynda mars og undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við landsstýrismannin í eilsumálum kali oholm jo hannessen saman við klakssiska sjúkrahús
og landssjúrahúsinum og landsverki undir viðgerðini hevur nevndun býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta og meirilutin erard joensen járgun mikkelsen biljustinussen khristin mikkelsen aksel ve johannesen og rutt vang hevur hesar viðmerkingar við hesum uppskotinum fær landsstýrismaðurin heimild at gera avtalur um at umvæla og umbygja gomlu læknhúsini tað gula húsið til fyrisitingarbygning og annað hjá klakska sjúkrahúsi útreiðslurnar í hesum sambandi írokna innbúgv størri útgerð uttanum øki kunnu í mesta lagi verða sekstan milliónir krónur av hesi upphædd eru handverkar útreiðslur mettar til tíggju komma tvær milliónir krónur talan er um gomlu læknahúsini vanliga nevnd gulahúsið sum eru eini stór hús ið vórðu bygd sum vala hús í nítjan hundrað og trýogtjúgu til ænabústað og viðtalur seinastu mongu árini hava húsini ikki verið nýtt og varð eisini ein minni eldur í húsunum í tvey túsund og sjey gomlu læknahúsini standa í einum varðveitingarverdum garði við gomlum trøum og gjørdum gøtum tað er partur av ætlanini at varðveita partar av garðinum og at endurnýggja aðrar partar sjúkrahúsinum tørvar óivað nýggjar og meira nútímans karmar nýggjasti parturin av sjúkrahúsinum er frá fyrst í trýssunum við einum tilbygningi sum bleiv bygdur í nítjan hundrað og áttaogfýrs røddir hava verið frammi um at rættast hevði verið eitt bygt nýtt sjúkrahús í staðin fyri eitt nú hesa loysnina og áhaldandi at royna at umvæla og dagføra gamlar bygningar men hetta verður nokk ikki í bræði tí eingin játtan er til endamálið á langtíðarløguætlanini eftir ætlan skulu húsini verða ferligt umvæld og um bygd so tey kunnu takast í brúk í tjúgu trýogtjúgu við so fáum broytingum í innrætting sum til ber soleiðis er dámurin av húsinum soleiðis at dámurin av húsinum kann verða varðveittur mest møguligt í dag arbeiða tíggju fólk í fyrisitingini á klakska sjúkrahúsið men ætlanið skal pláss verða fyri upp til seytjan fólkum umframt fundarhøli vitalihølum og skjalasavni ætlanin er eisini at brúka húsini til endamál sum hóskandi hoyra heima uttan fyri sjálvt sjúkrahúsið ætlanin er at bjóða arbeiðið út fyrra hálvár í tjúgu tveyogtjúgu og arbeiðið skal vera ferdigt og húsini takast í nýtslu og tjúgu trýogtjúgu húsini eru partur av langtíðarløgurætlanini hjá landsstýrinum tá umsitingin flytur í nýggj nýggju hølini kunnu hølini sum í dag hýsa umsitingini nýtast til onnur endamál hetta er helst kærkomið eftir sum alt fleiri uppgávur leggjast afturat viðgerðartilboðunum meirilutin vil tó gera vart við at hendan mannagongdin at skipa verkætlanir upp á uppá kann verða óheppin tað kann tykjast løgið at tey bjóðandi skulu kenna fortreytirnar og kostnaðarmetingar frammanundan tá arbeiðstøkur verða útbjóðaðar tí tað fer helst at hava ávirkan á endaliga prísin á verkætlanini við hesum viðmerkingum tekur meirilutin undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið takk fyri harra formaður ja takk fyri so er tað viðmerking frá eygun samuelsen gerso væl ja takk fyri harra formaður ja tað mann kann gott skilja at tað eru fleiri sum tosa um at tað verið besta bygt nýtt og tað er nokk eisini tiltrongt kann mann siga at visti mann hugsar um sjúkrahúsverkið í yvir eitt longri áramál ella langt fram í tíðina men tað gevur líka sum ikki nógva meining at siga beint nú at mann skal byggja nýtt tá ið tað yvirhøvur ikki raðfest á langtíðaríløguætlaninihjá
hjá landsstýrinum tí at vist mann fellur hetta so hendi jú slett einki og tað sum mann kann minnast til
tað er tað at at ger mann hesi húsini til umsitingarbygning so fríðgevur tað jú pláss til nakað annað í dag er tað trupult hjá teimum sum koma langt langvegis frá í landinum til endurvenjing til dømis at kunna yvirnátta og tað er jú tað sum hetta skal geva pláss til at mann fær gjørt tann bygningin soleiðis so hóast alt so er hetta t framstig sjálvt um mann saktans kundi tikið undir við at bygt heilt av nýggjum men mann kann bara ikki bíða so nógv ár at einki hendir erhard joensen takk fyri hara formaður ja og takk fyri viðmerkingina eykun samunsen okur hava júst verið vitni til og eri í hesum duguvitni til at hóbygningurin kostar rættiliga nógv meir enn hvat hanvar prosjekteraður til øsjúkrahsbyggjarí er kompinserað byggjarí og eg síggi eg síggi ikki at at eitt nýtt klaksvíkar sjúkrahús verður bygt her og nú tað eru tað ikki pengar til
eg vissi hetta
a kann hjálpa upp á at fáa víðkar karmarnar eitt sindur so er tað vert at gjøgnumføra tað eru fleiri uppgávur sum eru lagdar út á smærrisjúkrahúsini millum annað reabilitering er lagt út báði til klaksvíkar og til suðuroyar og tað kundi tað sum hetta her leysgevur av plássi so saktans verður brúkt til men eg haldi ikiat tað er so nógv at leggja afturat tí sum longu er sagt hetta er ein hetta er einein tiltrongd íløga sum kemur at gera klakska sjúkrahús meira fleksibult jer tako mickelsen gersuvæharra formaður vit hava nú síðstu kanska tólv fjúrtan árini útbygt landssjúkrahúsið og tað er kanska út við eina milliard vit hava gjørt at yvirtaka sjúkrahúsyvirteku røktarheimið og at takal komuna byggið sjálvt eitt eitt røktaraheim aðrastaðir tað fer at gera møguleikar fyri at hava bæði reabilit
ringa á niðansædd og at songideildin verður útbygd
takk fyri hara formaður ja eg kenni ikki til akkurát tá hasar har ætlanirnar sum sum eru at fáa elsu rúktari m upp í klasika sjokrahust er tað erkaka eitt ein ein ein ynskidreymur og og kanska ein møguleiki sum sum verður verður dyrkaður nú tá ið klakska sjúkrahús stendur framman fyri útbúggingum sáleni teir fysisku rammurnar hvat akkurát hvat klaska sjúkrahús er staðsett gera kanska møguleikarnar til upp á annan máta truplar list ikki mann kann brúka ella sum sum grundøki til faktisk ein ein uppíbygning til klaksiska sjúkrahús men mærvitandi eru tær ætlanirnar ikki komnar serliga langt tað verðuð onkrar samrøður millum landsstýrið og klasska kommununu viðvíkjandi elli so í rúktarheiminum men enn er tað ikki líkasum sett sett á dagsskránna
sum
politiskt mál við eini útbygging takk fyri ja takk fyri so færr pállareynatygvu orðið ger sovælhevði kunnað fingið álit í málinum ja takk fyri undirritari skal fyrst lesa viðmerkingarnar sum eg havi til sjálvt uppskoti og tað er soljóðandi undirritaði metir tað vera ørskap og ófrættakent oysl við skattaborgarans peningi at brúka sekstan milliónir krónir til at umvæla eini vanligu hús í klaksvík til ein fyrisitingarbygning í alt ov langa tíð eru gjørdar lappaloysnir oman á lappaloysnir tá tað ræður um útbyggingar á klaksvíkar sjúkrahúsið latið okkum sláa fast at kjakið um hvørt vit skulu hava sjúkrahúsið klaksvíkur av tað skulu vittí er neyðugt ræitt rætt at fara undir fyrireikingar at bygja eitt nýtt og tíðarhóskandi sjúkrahús í klaksvík eitt sjúkrahús sum verður skraddar at seyma til tær uppgávur skulu loysast í klaksvík og sum tekur hædd fyri teimum krøvum sum eru til góð hølusviðurskifti bæði fyri starvsfólk og sjúklingar
som orkanýtsla á sjúkrahúsinum eigur at verða raðfest frammaliga í fyrireikingunum
minnilutin heitið tí at landsstýrismannin um at sleppa ætlanini í hesum uppskoti um at umbygja gomlum læknahúsi til ein fyrisitingarbygning og í staðin á nýggja peningin til beinanvegin at fáa gongd á fyrireiking og prosjektering av einum nýggjum og tíðarhóskandi sjúkrahúsi í klaksvík við hesum viðmerkingunum tekur minnilutin ikki undir málinum og mæli løgtinginum frá at samtykkja uppskotinum vit hoyrdu beint fyri eina løtu síðan ati jákum mikkelsen segði ati tað var nóg mikið at framtðar tryggja klakska sjúkrahús við hesari íløguni og so samanbara landssjúkrahúsið har sum mann hevði brúkt eina milliard nú tey síðstu átta árini so tað nokk at framtíðar tryggja klaksska sjúkrahús við at brúka sekstan milliónir krónur til av rifyrisitingarbygning eg má siga eg kann ikki vera meira ósamdur enn tað sama og eg má siga tað at tað er ótrúliga løgið at hoyra fólkaflokkinum eg minnist tað var tosaðun um ein e fyrisitingarbygning í havnini fyri nøkrum árum síðan eg haldi tað var niðri niðri her út móti tinganesi fólkaflokkurin var í í anda leypi um ein fyrisitingarbygning fyri tjúgu milliónum krónur sum var rættiliga væl størri enn hesin bygningurin er men nú tá iðtað er ein fyrisitingarbygningur úr klaksvík so er einki problem er eingin er eingin konsekvent politikkur hjá fólkaflokkinum tá hvussu nógv av fyrisitingum it skulu hava í landinum tað ljóðar ikki soleiðis tað ljóðar sum at at alt er lógligt bara tað tænir lokal áhugamál og eg má siga at tað eg eri eeri nokk so troyttur av hasum diskussiónini t eg eg skilji væl øll argumentini um at at hesin bygduringurin hann er betri settur í stand enn í soenn sorði sum vann sendur í dag eg skilji eisini diskussiónina um røktaraheimið sum vel skal flytast út so framvegis men hetta er eitt ótrúliga lágt ambitiónsstig visti mann hugsar um at fáa skapt eitt nýtt og væl virkandi sjúkrahúsinum úí klaksvík eg havi sjálvur verið ógvuliga nógv iva um tað er rætt yvirhøvur at hava sjúkrahúsi o klaksvík aftaná vit hava útí klansjúkrahúsið men eg eri komin tila niðurstøðu at mann brúkar for nógva orku upp á at at argumentera ímóti einum klakska sjúkrahúsi so havi eg heldur koppa á og sagt ókey jamen so mugu vit eitsin gera tað ella sjúkrahús sum kann brúkast til okkur og ikki bara vera eitt ella annað eitt ella annað lítið mótspæl til havnina eg eg keypi sletts ikki ta tað kappingarelementið altso vit mugu fáa eitt sjúkrahús í klaksvík sum vit kunna brúka sum eitt eitt eitt gott eitt gott ei ein eina góða fullfíggjan av heilsuverkjunum í føroyum og eg má siga akkurát mær at eg haldi ttað er heilt ótrúliga løgið at mann letur norðoyingar sleppa so illan avstað sum ter sleppa við hesari hesari ætlanini hjá hesari samgongu tí eg haldi at at klakska sjúkrahúsð hevur nógv betri uppborði har eru ótrúliga nógv dugnalig starvsfólk sum eg kanska eina ferð helvt høvdu verið betri brúkt á einum størri sjúkrahúsi har sum vit høvda í høvuðsheinum et eittsjúkrahús í føroyum men tá ið vit nú onkursvegna tað sær út til at vit vit it fáa ikki undirtøkuna fyri at gera ta ein eina stóra sjúkrahúsið í føroyum so haldi eg eisini at vit skulu taka uppgávandi í álvara av klaksiska sjúkrahúsi tí at at koma við hesum her lappaloysn oman á lappa loysn um á lappaloysn tað er ikki nakað sum er er tíðarhóskandi yvirhøvur so er tað til tann fíggjarliga partin eg vildi mett at tað kostaði umleið eina hálva milliard kanska kanska upp ímóti sjey hundrað milliónum at gjørt eitt eitt eitt fullfíggjað og væl útbygt klakska sjúkrahús eitt nýtt sjúkrahúsið í klaksvík og tað haldi absolutt at føroyska løgtingið væl kann seta sær sum mál at at at gera sjálvandi blívur tann spurningurin raðfestingar men altso hhvar var tann stóri trupulleikin at raðfesta tunlar norðurfjall fyri seks hundrað milliónir altso hví skuhví skulu hví skal tað vera so nógv torførari at raðfesta eitt nýtt sjúkrahús í klaksvík fyri seks hundrað milliónur enntir at gera tunlar norðurin fjall altso eg má siga tað varð koyrandi

livandi í tí sjúkrahúsin sum í dag men visti mann vil hava eitt hava set eitt sindur av ambissiónum fyri heilsurøktina í føroyum tfyri heilsu viðgerðina í føroyum so haldi eg absolutt at vit eiga at fáa sjúkrahús nor í klaksvík sum er sum er eitt nýtt og tíðarhóskandi sjúkrahús tað kann gott vera at vit lyfta reabiliteringspartin upp sum ein størri part av tísjúkrahúsinum tað kann gott vera eg havi eftirlýst í nógv harrans ár av at fáa styrtum reabiliteringina men men og tað kann gott vera tað er rættiliga staðseta tað í klaksvík í dag er ein tími at koyra í allar rættir hevði nærsagt í føroyum so tað er ikki ein trupulleiki taðn einasta trupulleikin haldi eg tað er tað at vit shan blív við at gera lappaloysinir um at at lappa loysa um eina lappaloysin vit hava brúk fyri nógv hægri og størri ambintióninm á heilsuøkinum enn tað sum eg síggja í dag og og at snakka um man fær at brúka sekstan milliónir krónur p an fyrisitingarbygningur sum stórsað einki loysir tað tað gevur ikki meining eftir mínum tykki og eg haldi eisini at hetta er eitt av taðherveruð øgiliga nógv fokus up á bygging í føroyum tey síðstu árini og næstan altíð eru tað negativa søgur um um um um byggiætlanina sum ikki halda fíggjarliga heldur ikki í tíð og so framvegis og eg má siga tað atð at her er atta her er byrjanin og tit kundu gott skriva tykkum farnir hetta her er byrjanin upp á ta næstu gøluna byggigøluna í føroyum vistu vit ikki vistu tit ikki hava hugsað tankarnir tað verður tað vit tað bara lurtað eftir hvatesina hetta her er byrjan upp á tað næstu byggigølina í føroyum hesir pengarnir koma ikki at røkka og vit fáa eina vánaliga loysn burturúr eg hevði vónað at løgtingið havi lært eitt sindur av teimum syndarligu royndum vit hava við skúlanum í hovi vit haa við apoteksverkinum vit hava við glasi vit hava við útbyggingin á landssjúkrahúsinum og so framvegis vit kunnu lista upp minst fimtan byggiverkætlanir av av bygging í føroyum sum eru farnar heilt av hundanum til í vánaligari stýring elaa autrasslegking og hetta her er so púra sigudømt ti at vera ein av teimum afturat men vistu tað sum løgtingið vil jamin so ger løgtingið sjálvandi tað tað rætta hevði sjálvandi verið at vit løvdu allar árar á sjógv eitt bygt eitt veruligt sjúkrahús í klaksvík sum gjørdi mun ikki bara fyri norðoyingar men so sanniliga fyri okum øll í føroyum tí et klaksvíkar sjúkrahús er fyri okum í øll í føroyumtakk

skulu vit husa professionelt so ver honoyd at hyggja eftir hvat erata karmar vit hava og tá ið vit hava tosað um reabiliteringina so vita vit longu nú av klaksvík er øgiliga frammanliga men umstøðurnar at búgva og at arbeiða og virka tær eru alt annað en nøktandi so eg eri samd við pállareynatúgvu at vit eru noydd at hugsa stórt og nýtt nú tá hetta sjúkrahúsið var liðugt o kanska læra teimum feilini sum eru gjørdir og at simpultenn at byggja eitt nýtt norður klaksvík og eisini hyggja eftir í í suðuroy um tað er um fasilitetini er í ordan har suðuroy tí har eisini góðar møguleikar at hava góð tilboð bæði til uðuók í suðuroynni men eisini

takk fyri formaðurin eg haldi at tað er ótrúliga stórur tørvur á at fáa fáa gjørtendurvenjingina reabiliteringina sum heild betri skipað í føroyum og eg havi sjálvur eftirlýst at mann at mann fekk eitt sjúkrahú sum hevði tað sum sum fokus har sum var harsum tað var tað einasta mann gjørdi men um tað ikki var undir
tútaka fyri tí so átta hentíð hvussu
finguð lagt ta funktiónina afturat onkrur av teimum teimum sjúkrahúsum sum vit hava í dag og har kundi eitt nýtt klaksíkan sjúkrahús væl verið enn integrerað eind har sum tók tær veruliga av av reabiliteringini fekk ment tann partin so takk rósa samuensen fyri at hóast alt er onkur inni her sum teir glógvar í takk fyri sharra formaður yfari eg at rætta pálla reynatúgvu í tveimum førum htá ið hann sigur at at eg helt at gulhús fór at framtíðar tryggja klassa sjúkrahús tað segði g ikki men eg vísti á at um tey næstu stigini var gjøgnumførd har ið
tí personalubygningurin verður gjørdur
soleiðis at hann kann brúkast til fleiri tilboð sum í dag eru og eru á veg til klaksvíkarhús og at røktarheimið varð tikið til rehabilitering og til seingjadagur tað fór í øllum førum at framtíðar tryggja klaksvíkarhús í øllum førum í eina ávísa tíð hvussu leingi tað veit mann sjálvandi ikki tað var tað eina og so situr stendur pállin á renna túgvegur og sigur at atvur gjørt lappalásin oman á lappalásin oman á lappalásin oman á lappalásin oman á lappalásin tað passar ikki tí veruleikin er tann at mann hevur
bólsins síðu ikki ein gong játtað til lappaloysn klaksaú
júkahúsi hevur stórt sæð ongar pengar fingið til at forbetra sjúkrahús við fólk skulu statvekk úr stovuni út á gongina vissu tey skuldu á vesi og har eru nógv onnur viðurskifti sum ikki eru nóg góð so mann kanska helt vera ókey tá ið tá fyri nógvm nógvum nógvum árum síðani eg minnist gott tá ið eg var ungur politikarar tá skeyti eg upp einaferð at vit bygdu eitt nýtt sjúkrahús í klaksvík men tá var millum annað pállareynatrúgvu og so nógv onnur við teimum tey hildu tað vera ørskapa at tosa um um at fara at byggja nýgj klakskari sjúkrahús og tað var tí at tá hildu tey flestu at klakskar sjúkrahús skuldu leggjast niður nú er mann í tí støðu at mann hevur brúkt eina milliard til at útbyggja landssjúkrahúsi og eg vóni at tað fer at gagna øllum føroya fólki øllum teimum sum hava brúk fyri ennm sjúkrahúsi vit vita samtíðis at klaksan sjúkrahús hevur sera gott orð á sær hóast umstøðurnar als ikki eru nøktandi og tað sum mann nú ætlar at gera og tað er at skapa karmar fyri sjúklingin fyri tær tænastursmar við at umsiting verður flutt um ein gulahús og eg viðurgangi fult út at tað ljóðar alt for mikið at tað skal kosta so nógv at gera hetta her húsið og onkustaðni hevur mann eina vón um at tað kanska tá avtornar ikki fera at vera so dýrt páll heldur hetta fer at verða dýrari u dag tað fái eg meg ikki at trúgva so eg má siga akkurát sum ær at tíðin er komin til at klakska sjúkrahús verður sett á landkortið her í løgtinginum soleiðis at tann ætlanin sum leiðslan í klakska sjúkrahúsið nú hevur sett út kortið saman við heilsumálaráðnum um at útbyggja og forbetra klaksskar sjúkrahús er nakað sum eg fari at stuðla fult út og sum eg vóni at løgtingið fer at stuðla ikki bara í hesari játtanir men eisini í komandi fíggjarlóg soleiðis at tað verður konturveruligt ogat vit fara at fáa eitt gott sjúkrahúsi og eg eri púra sannførdur um at tað kundu eru ógvuliga ógvuliga nógvir føroyingar sum kunnu játta og nikka til at tað sum klakskan sjúkrahús hevur gjørt og ger er framúr gott og fólk kenna seg sera væl á klakskan sjúkrahúsi og tí eiga vit avgjørt at fáa hetta fyrsta stigið er gjørt og vit eiga sjálvandi at fylgja upp og gera tey næstu stigini eisini men eg vildi ynskt at pállareynatúgvu og so nógv onnur í løgtinginum høvdu lurtað eftir fyri kanska tjúgu árum síðani eg veit ikkihvus langt stantað er í eg kom við tí uppskotunum um at at skjóta at at vit bygdu eitt nýtt sjúkrahús klaksvík eg eg eg fylgi polla reynatygvu fult út í sínum visjón problemi er bara tað at vissu vit koma við slíkum tankum tá ið mann er í gongd við at fáa fáa gjørt tingini betri so stendur mann oftani tí kensluni av at vispan lurtaði eftir pollareynvik nú so vór úrslitið einki hndi og tað hevði verið tað ringasta sum kundi hent fyri klakska sjúkrahúsi tað er at visu tað framhaldandi einki hendi nú eiga vit at seta spakan í her og vit eiga at forseta inntil vit hava fingið góðar nøktandi umstøður eisini á klakska sjúkrahúsi takk fyri ja so er tað viðmerkingar pálla reynatygvu fyrst ger so væl takk fyri formaður eg skilji ikki ordiliga viðmerkingina hjá jørgum mikkelsen tí hann sigur at orsøkin til at at tað at onnur ikki lurtaði eftir honum fyri tjúgu ella fimmogtjúgu árum síðani tað tað viðførir at hann heldur ikki skal lurta eftir mær nú ífimmogtjúgu ár seinni hvat er tað fyri logikkur so tá tað kemur til stykkis sojagun mikkelsen og fólkaflokkurin siti í stjórn bróðurparturin av tíðarskeiðnum tey síðstu tjúgu tretivu árini og eitt skylda upp á onnur at mann ikki fingið bygt sjúkrahúsið í klaksvík fólkaflokkurin kann fyri eina ferð kyldprøva hyggja inneftir kanska eru tað tit sum eru orsøkin til at mann ikki í bygd sjúkrahúsið í klaksvík eg kann bara gera tað sum er eitt hjartað meini og á heilum huga meini og tað er at tað er púrasta ørt at brúka hesa pengarnar uppá handan bygningin at vit áttu at gjørt tað rætta og bygt eitt nýtt klakska sjúkrahús taknfyrija so er ta jákom mikkelsenharra formaður tað er ein kend strategi at visu mann er ímóti at nakað hendir so kemur mann við einum uppskoti sum
er
ómøguligt at fáa gjøgnumført og tí er oftani vit hava ofta sæðtað harra formaður frá tjóðveldsflokkinum hví hevur tjóveldsflokkurin fingið so lítið burturúr og fingið so lítið a skaftin jú tað er tí tei her ongantíð verið nøgdir við at fáa eitt skritt fyri og annað eftir at byggja tingini spakuligan upp og tí ja nú spyr høgna hoydal har í formaður hvør hvør samtyngdi í norðoyatunnilim eg veit hvør forðaði fyri at tað bleiv komi í gongd í síðsta samgongu tá høgni hoydal sat og tjóðveldi sat men norðoyatunnilin er komin í gongd í undir hesari samgongu og tað var í fíggjarnevndini at vit settu teir fyrstu pengarnar av fyri trimum árum síðan so tað er norðoyartunnilin tunlar norður fjall nú nú eg helt tað var tað at høgnihoya um yn
har formaður men norðoyatunnilin
mvóru vóru nógvir mótstøður nógvir mótstøðurmenn móti eisini men tað er eingin ímóti tí í dag ja so er tað eygun samuelsen gersuvæl takk fyri harra formaður ja nú hevur hendan samgongan sitið í í skjótt trý ár og og nú tosar mann um hetta her við at tað er hetta er fyrsti partur av av málunum tað næsta er at fáa gjørt personalu bygningin og tað triðja er so at fáa røktaraheimið til reabilitering men tað er so ikki avklárað hesi trý árini sum eru farin yvirhøvur tað sær ikki út til at verða hent nakað so vítt sum eg havi frægt um hetta her við at avklára farman røktarheimið ella ikki til reabilitering og tí hugsi eg tað atmann er alt ov tolin hær norði tey blíva við at bíða og bíða og ikki fáa tingini avkláraði at at ják mikkelsen sum samgongulimir hann má sláa nevan í borðið og syrgja fyri at hatta verður avklárarð at beinanveg um mann kann fáa røktarheimi ella ikki tí annars máma fara at byggja nýtt og ongantíð ov skjótt til riabiliteringina millum annað takk fyriharra formaður tað er ein so spøkkvinna sum eykun samelsen
biður meg sláa nevan um borðið so blímar hann eitt sindur kløkk
men viðhvørt er tað neyðugt tað er púra rætt og klakska kommuna er byrjað g saman við loyðslina í sjúkrahúsinum samráðingar ella samtalur í øllum førum við við landsstýrið um at finna eina loysn soleiðis at klakska sjúkrahúsyvirtekur røktarheimið og at at kommunan byggir eitt nýtt røktarheimið eg eri sannførdur um at at tað er ein fín loysntð er ikki tann allarbesta loysnin tað er ikkiein nýgg sjúkra hús vat fáa men tað fer at for betra tingini rætiliga nógv og vit hava avsett pengar í langdíðar fíggjarlógini til bæði ætlaninar í personalu bygninginum og og tí partinum men tit komandi fíggjarlóg eiga vit at taka tann spurningin upp og vónandi fer landsstýrismaurin í heilsumálum og klakska kommuna at finna eina loysn í samband við
yvirtøkuarokdómarum takk fyri
jarósa samelsen takk fyrhera formaður eg kann blíva ett sidur stúrin yvir at mann fer at gera nakað ikki kalla tær loppaloysnir men at mann fer at gera nakar loysnir sum erupá stuttur sigd sum kanska kann vera ein forðing fyri at gera nakað nýtt um ordiligt og nýtómas soleiðis tað at mann setur nøkur heilt onnur krøv til tað sum hann er hevur í dag ennhav hnn hevði fyrr kann að ikkivera vandin við at mann skjýtur kanska jákun mikkelsen nevnir tjúgu ár síðani manat hann ginti at tosa um at byggja nýtt at tað ikki kann vera kanska bæði tjúgu tretivu ár tað í veruleikanum kemur nakað nýtt vist han heva gert fyribils omaina fyribils om ena fyribils um tað iki bara burturspilt pengar ja so er tað jákob mikkelsenharra formaður rósa samulsen er púra rætt í at vistmantað kann vera forðan fyri at fáa fullkomiar nýggjar umstøður men við at fara í gongd við at bøta um tey tingini sum mann hevur men hevur bygningatil dømis perse annar bygnigin tá ið tað prosjektið er liðugt so fer tað at standa sum nakað púra nýtt og eg trúgvi eisini
at rokna
heimið tá tað verður umgjørt til ein seingjardeild og tað verður gjørt um til rehabilitering í niðarteist so fer tað eisini at vera sum nýtt men tað mest ideella ideala hevur verið at sagt at byggja vit eitt eitt spildnýtt sjúkrahús klaksvík men eg má siga akkurát mær at eg frikti fyri at vissu tað bleiv lagt á borð so er tað spurningur um tað hevði verið umtókar fyri tí tað kostaðast nakað hundrað milliónir at gera og tí trúgvi eg at vit kunnu fáa rættir nógv fyri pengarnar vissu vit gjøgnum
føra tey tær ætlanirnar sum sjúkrið nú hevur vit eina
týg árunum takk fyrija so er tað beinta lva jacobsen gersuvæl ja takk fyrihara formaður eg kundi kanska viðmerkt at meðan politikarar sum kanska sita her í sekstan tjúgu ár hava tosað um hvør gjørdi hvat nær og hvussu og hví ikki so er tað sikkurt su nógvir blóðprøvar og nógvar blæur ov nógvar ella sjornalir skrivaðar hetta her í løtuni her tí tað er tað tað snýr seg um hjá fólki sum arbeiða á sjúkhúsverkinum tey gera arbeiðið eisini um tey hava verið hár tjúgu ár tey kjakast ikki um hvør ið gjørdi hvat fyri tíggjuogtjúgu árum síðani tað haldi eg kanska at mann í politiska skipanir skuldi lært eitt sindur av tann fyrst siga at eg fari at taka undirvi hesum uppskotinum tað er so eingin ivið um tað men samstundis má eg siga tað at eitt tað skilabesta sum hevði sagt fer í dag tað er tað sum pálla reynatúgvu hevur ført fram at tað er eisini ko harviðhvørt at vit eisini skulu byggja nýtt sum sagt eg fari a taka undir vð hesum upskotinum tí eg veit at tað eisini bøtur um arbeiðsumstøður og so framvegis og at tað eisini bøtar um viðurskifti hjá sjúklingum men eg haldi eisini veruligani sum polla reynatúgvu at viðhvørt so skuldu vit kanska umhugsa tat nú er stundurin komin at byggja nýtt tí viðhvørt tað loysir
sær betri men har formaður summeist samstundis ásanna
at framtíðartryggingin hjá yvirhøvur føroyska heilsuverkinum tað er starvsfólkini og tað er tey vit mugu tjúkkla um tað er óført at byggja nýtt og tað er óført at gera ábøtur og so framvegis men starvsfólkini tað eru tit sum eru trygdin og framtíðartrygdin hjá heilsuverkinum og tað haldi eg verða alt ov lítið tosað um her tí tað eru eisini viðurskiftini hjá starvsfólkunum sum vit mugu gera nakað við millum annað arbeiðsumstøðurnar tær kunnu gera við ati pytjað nýtt men eisini við víkjandi løn o so framvegis har má eisini okkurt renda men sum sagt eg fari so at taka undir við hesum her uppskotinum men eg haldi eisini tað e vert ati kanna nærri tað sum pollareynatúgvu hevur víst á takk fyri ja so era viðmerkingar eygun samuelsen takk fyri harra formaður ja æeg haldi sjálv at tað er nokk so tankavekjandi kann mann siga at tað hevur tikið yvir trý ár at fáa so mann kann siga so lítið at henda at at at tað nýtslandi aftan á trý ár hjá hesari samgonguni er komin á ein verklagslóg um tað gula húsið og so einki meir tað er altso ikki serliga nógv ella serliga framsøki á hesum økjunum vil eg siga tí mann hevur statvek hevur mann hetta her við uøkspurningin um røktarheimið skal kann brúkast til reabilitering ella ikki hangandi í leysari luft og so leingi sum mann hevur tað so kann mann ikki siga at mann hevur serliga nógvar visjónir um at framtíðartryggja sjúkrhus tað haldi eg ikki mann kann siga men sjálvandi er hetta ein byrjansum er fi ein loysn sum er frægari enn einki tí tað leys gevur at fólk kunnu koma til reabilitering og í yvirnáttað tá ið mann hevur fingið gjørt personalu bygningin men tað er alt alt ov lítið men ein batur sjálvandi takk fyribeintalovi
eg eri púra samd við egnum samanlagi men so samstundis má eg eisini hugsa
seg um at tá ið fólk fara at blanda hvørja tunlar tey hava samtykt og hvør forðaði hvørjum tunli tá haldi eg kanska at tað sigur eitt sindur um prioriteringarnar men absolutt eygun samuelsen at hetta her er í øllu førum ein bati um tað ikki er tann endaliga loysnin takk fyriso er tað siristenbergtakk fyri hara formaður ja tá ið tað bleiv arbeitt við sjúkrasætlanini í síni tíð tá kom hetta her gula húsið inn og tá var ætlanin at tað skuldi vera til altso beinleiðis ein endurvenjingar miðstøð og tá lá prísurin kanska eið sum heta her liggur nú so tað er rættiliga nógv durkað í tí tíðini men eg haldi tað er í ordan at mann fær gjørt ein góðan fyrisitingarbygning og at mann skapar góðar umstøður til endurvenjing í klaksvík tí at okur hava brúk fyri tí okur hava havt nokk so nógv fólk sum sónda á landinum havt øliga long forløp tí tað verður so ringt at koma heim aftur tí onkur skal taka og og forseta ta venjingina og tað hava despesialiserað seg í so hatað eru eisini liðug

blívi meir og meira altso tekur seg meir og meir av tí spesialiseraða endurvenjingini og tað haldi eg gott so er tað pæntaløgi tú hevur rætt at tey blíva meira og meira spesialiserað innan fyri hetta økið í klaksvík og tað riggar ótrúliga væl hjá teimum og tí fer
hetta eisini at bøta munandi um bæði
hjá starvsfólki og hjá sjúklingum so so tað taki eg púrasta nú undir við sum sagt og enn einaferð so haldi eg eisini at mann skal hyggja eftir um tað ikki er stundurin komin at mann eisini byggir nýtt tað fyrr ja og rósa samøldsamførinum viðmerking takk tær farmaður eg eri samd við beint løgu at tað er øgiliga umráðandi at tosa um starv ella hugsa um starvsfólkini tað er øgiliga ein stórt trot á starvsfólkum og tey fara har sum tað er best at vera og har sum tað er eitt mest samansett eitt mest samansettur fakbólkar tað er ergoterapeutar fysioterapeutar sjúkrarøktarføringar og vit hava skulu hava autopetilokar vit skulu hava diatistar øll hasi har og meira afturat skulu vera í einum umhvørvi fyri at tryggja tey rættu samanhangi og misi tilboðið til tann borgarin sum er brúkførur til so tað er øgiliga umráðandi at hyggja eftir
hvat er tað vit bjóða teimum starvsfólkunum sum skulu arbeiða
fyri ja tað er júst sovorðjasu samulsen tað snýr seg um fakligt umhvørvið og tað snýr seg um arbeiðsumstøður og tað snýr seg eisini um løn og har kundi eg kanska hugsað mær at vísta á at her í løgtinginum so eru vit so øgiliga skjót at til dømis tá ið okkurt pengar skulu játtas til eina byggiverkætlan og so
so siga løgtingsfólk jamen hon fer ikki at kosta meira enn ein ávís
so upphædd og dytta á landsverk sær so at siga talandsverksum eur serfrøðingar siga nei ehon kostar meira enn tað tit siga so eru løgtinsfólk á gosi men hinvegin er tað soleiðis at vit løgtingsfólk hætta okkum at siga at veitst tú hvat hetta heru umstøðurnar hjá hesum her olønuni hjá hesum her starvsbólkunum um tað eru sjúkrasystrar ella um tað eru læknanskrivarar ella fysiokarafótar ella hvat er atthon er ikki nóg góð jami tá eru politikararnir øgiliga skjótir til at siga at tað passar ikki so tað er ikki altíð at tað hongur saman takk fyri ja so er tað jakom mikkelsen sum fær orðið gersvæharra formaður eg eri
fegin um at hetta uppskotið fær undirtøku
frá í øllum førum einum hamplaga stórum parti av andstøðuni eisini sum tað sær út tað eri sera takksam fyri at andstøðan roynir at prika eitt sindur tilsamgonguna at mann ikki kom longur aftan á trý ár suvíðari tað kann mann skilja væl og tað er eisini eitt sindur berættliga upá ein mátan men vit hava altso gjørt so stórar íløgur í hóbygningin í hesi her síðstu trý árini eg eg haldi hbygningin kostar seks sjey hundrað milliónir bað sum hann sendir og tað tí heurta ikki verið pláss fyri so ræla nógv afturat men lat meg leggja leggja afturat í øllum førum og tað er tað at klaksa sjúkrahús í rakstrinum tað evr tað sað sum beint eitt løgur var inni á tað sum hevur við starvsfólk at gera eisini hevur ongantíð verið so væl fyri sum tiv verið nú undir hesari samgonguni har ið ti verið pláss fyri

í langar tíðir og tað haldi eg er ómetaliga gott at vit hava klárað at skaffað klakska sjúkrahús so nógvar pengar at at sjúkrahúsið kanska ongantíð hevur verið betri fyri enn júst ta saman takk fyri vj takk fyri ja eg má siga sjálvandi vísi jákun mikkelsen á læknarnir men altso læknarnir liva altso ikki á hungursmarkinum við sínari løn teir gera sikkurt ella tey gera sikkurtatt megnar arbeiði men fær tú og spyr heilsurøktarar um tey fáa nóg nógv burtur úr teirra løn við hesum her hækkandi prísinum sum eru og við flagskattinum hjá fólkaflokkinum tí e trygvi mær jakum mikkelsen ein heilsurøktari fekk ongan flagskatt takk fyri men teir fingu læknarharra formaður nú tosaði eg altso ikki um lønirnar men at hava at útvega pening til at skaffa starvsfólk skaffa læknar sum annars manglaðu millisinara og narkoslækna og sovíðari tað er nakað sum eg eri øgiliga fegin um at tað hevur eydnaðst undir hesari samgonguni at játta so mikið av pengum at sjúkrahúsið við manning hevur kanska ongantíð verið so væl fyri som nú og tað er eisini sera hugaligt at hoyra hvussu klakskan sjúkrahús hevur megnað at givið borgarin nýggj
góð tilboð og sum inntil víðari hava
verður sera væl móttikin og sum fólk halda nógv av tað eri eg ikki bara glaður fyri men tað eri øh sera stoltur av eisini ja so er tað eyðgunnur tá hava vit merking afturat eyðurgunnur takk fyri formaður ja eg hugsi at at nú nevni eg okk miklasenheit her amman í
gjørt so stórar íløgur í landssjúkrahúsi og
síðu klakska sjúkrahús líka sum noyðst at bíða ella ella er ikki hent so nógv har men so skuldi mann nettu verið klárur við einari framtíðarætlan nú at setta út í kortið tá ið tá ið leingjúkrahúsið var liðugt vildi eg hildið og tí vil eg státvegst siga at eg nú veit ikki akkurát hvussu nógv mann er sett av á langtíðarløguætlanina um tað er til at gera persónalabygningin og og tað er so tað men tað stóri parturin tað er hvussu mann fær litt veruliga litt rehabiliteringina upp tí mann manglar ikki starvsfólk og tað er tað er eitt ótrúliga fantastiskt arbeiði sum verður gjørt men tað sum manglar tað er at fáa hølisumstøðurnar so at mann kann hava veruliga rehabiliteringsteppil har norðuri og tað haldi eg mann burdi fingið avklára helst í gjár um hvussu tað verður við tí takk fyri

tað er eingin ivi um at tær ætlanir sum mann fær í gongdini nú hava verið klárar í fleiri ár og tað sum eru við røktarheiminum hevur eisini verið eina diskussión í eitt tíðarskeið men sum veruliga h fingið ferðir nú so eg trúgvi tí at vissu vit hugsa um útbúgging og forbetran av klasska sjúkhus tey so so fær veveruliga nakað henda til tað góða tey næstu trý fýra árini tað eri eg sannførdur um so fær pállareynatigu orð gersuvæl ja takka fyri formaðurin beði fyri orðið og færi ta íkasti sum er gjørt til hesa aðru viðgerðina men eg má siga tað at at uppgávan hjá jørgn mikkelsen er uppi hevur í høvuðsheinnum verið at snúð seg um at flutt fokus
tað verður tosað um alt møguligt annað enn enn tað sum er til at rætta
fokusið her eru tvimmi viðurskiftir vit skulu viðgera í hesum her málinum eitt er tað skilaligt at brúka alla hesar pengarnaruppá einm fyrisitingarbygdin í klaksvík tá ið mann tvey kundi havt brúkt pengarnar upp á at fyrireika eitt nýtt sjúkrahúsi klaksvík og eg má siga at tað tað hevur ligið ótrúliga væl fyri hjá hjá stórsa øllum norðoya politikarunum at arbeiða fyri øllum møguligum verkætlanum men avgjørd ikki mann er hvussu klára at bipassa sjúkrahúsviðurskiftini stórtsað hvønn enn eg við einasta dag í tjúgu g fimmogtjúgu árum og so kann jagum mikkelsen skjóta eftir øllum møguligum øðrum men tað slepst ikki undan at fólkaflokkurin hevur havt eitt ófatiliga sterkt madat í norðoyggjum
og fólkaflokkurnir havt heilt stóra ávirkan á landsins stjørnunri tey síðstu tjúgu árini so tað
akann ikki vera serliga sterkt ynski frá fólkaflokkinum at fáa bygdsjúkrahús í klaksví til at fáa gjørt tav nýggj sjúkrahús í klaksvík tvørturímóti so hevur tað verið ein raðfesting sum uttan iva hevur ligið heilt niðri á nummar sjey átta níggju tíggju hjá flokkinum so tá jagun mikkelsen kemur her upp á at snakka um hvussu hvussu hvussu fantastiska ætlanin er sum nú fyriliggur so er tað í besta føri ein roynd at sissa tað umhvørvið sum han er parturav tí jágun mikkelsen veit akkurát líka væl sum eg at hetta er tað reina nánsens at fara undir at brúka hesar pengarnar up hendan fyrisitingarbygningin vit hava óteljandi byggiskandalur í føroyum at her verður ein afturat líð á míni orð og so er tað so skeivt sum tað kann vera í mun til at lyfta tað samlaða heilsuverkið í føroyum tí veruliga vildi lyfta samlað heilsuverkið í føroyum serliga við reabiliteringini ella endurvenjingini fyri eygað so settu vit sjálvandi út í kortið at byggja nýtt sjúkrahús í klaksvík verandi sjúkrahús í klaksvík er út í móti hundrað ára gamalt tí hvussu e tann fyrsti parturin av tí har á leið eg haldi ikki at at eg fari nógv skeiv bygningarnir eru gamlir teir eru kostnaðarmiklir í kostnaðarmiklir í drift og so framvegis tað er einki sum tala fyri at mann ikki skal fara undir at byggja nýggjan og tíðarhóskandi bygning og tá ið jagun mikkelsen vísir til at hetta her hetta er onkursvegna okkurt slag av dviatión ella amann roynir at víkja frá ella ella at grugga málið ella okkurt líkna so kann eg bara siga tað at tað er tað als ikki eg havi stríðst og strevast fyri í nógv ár at mann fekk ein eitt eitt reabiliteringssjúkrahús ella eitt endurvenjingar endurmenningarsjúkrahúsið í føroyum og í fíggjarlógini í fjør blivur so endaði játtaðir a tvær milliónir krónir til tað at fáa tað tilboðið fyrireikl og samskipan tey passa sum fótur í hosu í at verið íknýtt at klakskasjúkrahúsi tað kann eisini vera av suðuroyarsjúkrahúsi sjálvur hevði ynskt at tað var púrasta fyri seg sjálvan sum eitt fakspesiali men men tað stutta av tí langa er at mann er ongan veg komið við at menna klakska sjúkrahúsið samanborið við eitt nú landssjúkrahúsi so eg hevði bara ynskt eg bara ynskt at løgtingið kundi hugsað seg betri um av løgtingið kundi verið eitt sindur meir visuni vera eitt sindur meira framsíggið í mun til tey tilboð sum vit kunna bjóða okkara sjúklingum í føroyum beint á lovi jakobsen verna á spurninginum um fakfólkini um starvsfólkini jú sjálvandi eg haldi vit skulu hava fokus á tey altu nú eru sjálvur útbúgvin ofy ysrapóti so eg veit nøkur lunda hvat ið hvat ið fortreytirnar eru á sjúkrahúsin havi eisini prøvað at arbeitta á sjúkrahúsið meni men tey starvsfólkini uttan atfara inn í lønarsamráðingarnar her peint so haldi eg tey duga tey allarflestu verða øgiliga væl útbúgvin og duga ótrúliga væl at loysa sínar uppgávur undir mangan undir mangan truplum umstøðu og tey seinnu árini er enki ipaður í at tey hava runnið meira enn tey gjørdu fyri fyri tjúgu árum síðani men málið eigur at vera hjá øllum løgtinginum at byggja eitt nýtt og væl virkandi sjúkrahúsi í klaksvík ikki at borðreiða við esinum lappaloysnum sum hesin her takk fyri vimekharra formaður hesin spildi nýggi vælviljin móti klakska sjúkrahúsi sum vit hoyra frá tingsisfrørðarpalli nú hevði bara ført við sær at einki hendi í fleiri ár og tað vilja vit ikki pollarenatøk eftirlýsir eina innsatsu frá norðoya tingmonnunum um fyri at vera komin longri við klakskar sjúkrahúsi og tað tað skilji eg væl pollareynata sigur men veruleikin er tann at stríðir sum norðoyingar hava havt í sambandi við klakskar sjúkrahús tað er at forða fyri at sjúkrahúsið varð niðurlagt tað verður stórar kreftir í áratíggjur sum hava arbeitt miðvíst fyri at einki skuldi vera á klakskan sjúkrahús og pollareynatigv viðurkendi í sínari talu at hann var ein av teimum sum helt at mann slett ikki skuldi hava meir enn eitt sjúkrahús og taðva landssjúkrahús nú mann hevði útbygt tað og tað hevur verið kampurin hjá norðroingum at tryggja at klakska sjúkrahús ikki bleiv niðurlagt

so er tað páll á reynatygvu ger so væl takk fyri formaður málið hjá undirritari hevur altíð verið at fingið eitt gott sjúkrahús verk í føroyum og eg síggi ikki sjúkrahúsið up á sama máta sum jargun mikkelsen atum tað er eitt lokalt lítið arbeiðspláss upá onkran máta og tað haldi eg ein skeivur innfalsing tað er ein púrasta skeivur innfalsing tað snýr siskg um at fáa skipað so góð at fáa so góð skipað so góð sjúklingartilboð sum yvirhøvur gjørligt eg eri eisini komin har til at eg eeri eeri troyttur av hasum har dystunum um um klakska sjúkrahúsið la ikki klaksvíkarsjúkrahúsi yvirstaðir ddllat okkum so brúka orkuna upp á at fáa ment klakskar sjúkrahúsið til at vera ein berandi partur av tí føroyska sjúkrahúsverkinum heldur enn hesar her lappaloysnar sum fólkaflokkurin heldur fram við og táiðtáið táitá ið tað tá ið tað er sagt summi siga at eg haldi at fólkaflokkurin hevur livað nokk so væv av teiri støðuni har sum mann roynir at selja seg sum tann einasti sum verjir klarska sjúkrahús tann støðan er ivir sær nú skal tað byggjast nýtt takk fyri j so eru ikki kleiri sum hava biðið um orðið
orðaskifti er endan vit fara at atkvøða í málinum
ja vit atkvøða nú í hesum málinum løgsmál nummar sjeyogfýrs um at umbyggja umvæla gomlu læknahúsini tað gera vit nú gjørt væl ja vit eru liðug at káma mál er samtykt við átjan
kúkvøðum fyri tveimuntað ímóti ongari blankari og ferð soleiðis samtykk til æruviðgerð so koma vit til aðru viðgerða løgstmál nummar hundrað og fimm uppskot tið løkslógin broyting løkslómi tænastumenn landbsins kori byr í borðið er hard joensen ger so væl ja til líkstmáli nummar hundrað og fimm uppi túvil er løkslu broyting við løktslu um tænastumenn landsins h eg fari bara niður til elesi álit hjá hjá mairlutanum er at joensen jac miclensen billiestinsen og christin mikkelsen uppskotið er tætt knýtt av líktinsmálinum var hundrað og seks broytingarlóg um tænastumanna eftirlvøvunur snýr seg um broytingar í fleiri ásetingum í lógini um tænastumenn landsins herogpjør hekking av fráfaraldrinum fráfaringaraldrinum hjá tænastumonnum strikan av rættindum at fáa upplýst navn á umsøkjara tileitt tænastumanna starv broytingar í royndarsetanum heimild at mótrokna reiðiløn umframt at ásetingarnar um lønarforskot og lønar skuldar bindingar verða strikaðar samutikið verður mett at broytingarnar í tænastumannarlógini eru tildrongdar og neyðugar soleiðis at lógin gerst meira
tíðarhóskandi hægsti fráfaringaraldurin hjá sáttmálasettnu starvsfólki hjá tí almenna ferðir næstin at hækka frá hálvfjerðs árum upp í tveyoghálvfjerðs ár hetta verður gjørt við rundskrivi við hesi lógarbroyting hækkar eisini fráfaringaraldurin hjá tænastumonnunum yvir hálvfjerðs upp í tveyoghálvfjerðs ár endamálið at geva er at geva teimum ið ynskja tað møguleika at verða longur á arbeiðsmarknaðinum verandi tænastumenn fara framvegis eins og nú at kunna fara frá við eftirløn trá teri trýss tað verður tó framvegis krav at teir innan hetta skulu hava vberið tænastumenn í minst tíggju ár tá lógarbroytingar í løgtinsmáln numar hundrað og seks sum er viðgjørt í sama vistfeingi sum hetta her eru samtyktar koma í gildi kunnu nýggir tænastumenn fara frá við eftirlønd tá tair verða tveyogtrýss treytað av at teir hava verið tænastumenn í minst tíggju ár í dag eru umleið tvey hunrað og fjøruti tænastumenn í starvið hjá landinum talan er um lærarar pedagogar prestar serlæknar skiparar navogatørar maskinvatarar stjórar agalstjórar og tollarar fíggjarmálaráðið hevur havt tvær tveir hoyringsfundir við tey feløg sum hava samráðingar rætt fyri tænastumenn í hesum sambandi skal upplýsast at fakfeløgini er sum heil ímóti hesum átakinum hóast tað stendur í einum stendur einmg hvørjum frítt at arbeiða til viðkomandi hevur rokkið tveyoghálvfjerðs áru fakfeløgini sóu heldur at fráfaringaraldurin lækkaði millum annað tí tað ikki er ráðiligt at lata eldri menn arbeiða í eitt nú tolleftirlitinum ella umborð á skipinum hjá fiskiveftirlitinum og m r c c tað er frítt at avgera sjálvur um ein ynskir at arbeiða tilmann er vorðin tveyoghálvfjerðs tað at fráfaringaraldurin hækkar er tí meira at meta sum ein møguleiki fyri tey sum ynskja at verða longur á arbeiðsmarknaðinum fyrimunin við at hækka fráfaringaraldurin eru millum annað at trot er á arbeiðsmegi og fólk kunnu verða virkin á arbeiðsmarknaðinum í longri tíð um tey ynskja harumframt kann hetta vera við til at minka um eftirlønarútreiðslurnar hjá landinum tí fólk fara seinni frá við eftirløn í dag er tað soleiðis at eitt tænastumannastarv verður lýst leyst kunnu umsøkjarar fáa innlit í hvørjir aðrir umsøkjarar hava søkt starvið teir kunnu ikki revsast um teir almannakunngerða nøvnini tí hesin er tað eingin heimild fyri í lógini við hesum uppskotinum verður tað møguliga verður tann møguleikin avtikin og umsøkjarar farast sostatt frameftir at fáa umsóknir sínar til tænastustarv viðgjørt í trúnaði í verandi lóggávi er galdandi at tey bæði fyrstu árini hjá tænastumonnum eru royndarrár hetta hevur tó ikki verið galdandi fyri prestar við hesum uppskoti verður tað ætlan du broytt soleiðis at prestar eins og aðrir tænastumenn skulu vera umfataðar av skipanini við royndarsetan áðrenn tað kunnu verða settir í fast starv prestafelagið finst í hoyringarskrivi at hesi lógarbroyting millum annað við teirri grundgeving at hetta kann ávirka samvitskuog boðarnar frælsi prestan á boðanarfrælsi er ein grundleggjandi rættir hjá prestum í fólkakirkjuni og meirilutin heldur at tað eigur ikki at verða sett nøkur forðing fyri hesum rætti oggjøgnum lógarverkið harafturat skulu prestar áðrenn teir verða settir gjøgnum ein eina bispapróvtøku har bispur metir um eginleikara og førleikar hjá tí komandi prestinum umframt at teir eisini skulu ígjøgnum samrøður við kirkjuráðini og kirkjusoknini meirilutin virðir áskoðanirna hjá prestafelagnum og mælir til at prestar framhaldandi verða undantiknar royndarsetan og hevur tí at broytingaruppskot um at prestar framvegis skulu verða undantiknar royndarsetan

í verandi støðu er tað longu galdandi at tað er forboðið alment at siga frá forhoyri og frá tilhoyrandi rættarfundin men við hesum uppskoti verður tað meira nágreinað ásett at forboðið fevnir um upplýsingar fignar til vega bæði fyri og undir tænastumánaforhoyrinum og rættarfundin í málinum og uttan mun til um talan er um munnligar ella skrivligar upplýsingar talan er um somu nágreiningarlóggávuni sum varð gjørd í danmark í nítjan hundrað ogfimmogfýrs verður eitt starv hjá einum tænastumánni niðurlagt vegna størri umleggingar í fyrisitingini ella størri broytingar av arbeiðsslagnum og tað ikki gjørligt at ávísa honum eitt annað starv so hevur tænastumaðurin rætt til at fáa sína núverandi løn í trý ár fram henda lønin kallast reiðuløn tó so um tænastumaðurin bert hevur til dømis eitt ár eft tir til fólkapensjónsaldur so kann hann ikki fara frá við reiðuløn í meira enn hetta eina ári við hesum uppskotinum verður lagt upp til at tænastumaðurin verður settur í at um tænastumaðurin verður settur í eitt annað alment starv innan trý ára tíðarskeið er lokið steðga reiðulønin heilt ella partvíst meirilutin tekur undir við hesum og er at teirri áskoðan at ein tænastumaður í móttekur reiðiløn ikki eigur at hava rætt til bæði fulla reiðiløn og aðra løn um viðkomandi verður settur í annað almenn starv tað vildi verið órímiligt lógaruppskotið leggur harumframt upp til at tænastumaðurin skal vera tøkur meðan hann fer reiðiløn hetta merkir royndir veri at tu ma gerst álvarsama sjúkur sum missir á reiðilønina sama er galdandi um tænastumaðurin verður ávístur annasttarv sum hann hevur skyldi til at taka av eftir paragraffunum ellivu tólv í tænastumannalógini og missir viðkomandi tænastumaðurin tá eisini reiðilønina meirilutin skal tó vísa á at sambært uppskotinum verður fullur ella partvísur niðurskurðir í reiðilønini kortini ikki gjørdur um viðkomandi tænastumaður verður settur í starv hjá tí privata í verandi lóggávi hava tænastumenn undir ávísum treytum møguleika at fáa lønar forskot uttan trygd sambært kapittul ellivu lógini tað hevur verið soleiðis at um ein tænastumaður hevur havt tørv á lønarforskoti so hevur hann í ávísum førum kunna fingið hetta og tað hevur síðani skula verið rindað aftur við eini avdrátta skipan hesin kapittlulógini verður mettur at vera ótíðarhóskandi og verður tíð við hesum uppskoti strikaður tað merkir at tað ikki longu verður gjørligt at fáa lønarforskot uttan trygd meirilutin skal tó vísa á at tað sera sjálvsagt sjáldan verður søkt um lønarforskot og at tað verður mett at verða óneyðuga tyngjandi fyri skipanina at skula viðgera umsóknina og veita lønarforskot tí tað er skilabetri um viðkomandi heldur biðið bankan um at læna seg peningin somuleiðis hava tænastumenn havt møguleikar fyri at skuldabinda sína løn til lánstovnar men eisini hesin møguleikin verður við hesum uppskotinum strikaður fyri at prestar framhaldandi skulu verða undantiknir royndarsetan setir meirilutin fram soljóðandi broytingaruppskot í frágreiðindi heitinum til lógaruppskotið verður prestar verða fendir av áseting um royndarsetan strikað í paragraff eitt nummar átta verður paragraff tretivu á stykki eitt orða soleiðis ásetingarnar í paragraff tvey stykki eitt nummar tvey paragraff fimm stykki fýra paragraff seks paragraff sjey paragraff tíggju ellivu stykki eitt eru ikki galdandi fyri tænastumenn í fólkakirkjuni við hesi broyting verða tænastumenn í fólkakirkjuni verandi undantiknir royndarsetan sum er ásett í paragraf tvey stykki eitt nummar tvey paragraff seks í lógini frágreiðandi heitið í løgtingslógaruppskotinum verður tilaga samsvarandi við hesum viðmerkingum og broytingaruppskotið tekur meirilutin undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið

takk fyrfrforkvinna ja takkso er tað aksel willemson johannesen gesovæl ja takk fyri frú forkvina til viggerar er eitt broytingaruppskot í í uppskot til løgtslóg um broyting í løgslóg um tænastu menn landsins og heeru kunsu siga tvey uppskot sum verða viðgjørt saman undir fyrstu viðgerð sum hevu viðgjørt saman eisini íífíggjarnevndini og hetta er nummar hundrað og fimm tað snýr seg um lønir hjá tænastumonnum og numa hundrað og seks ogtnýsse um eftirlønir hjá tænastumonnum og fíggjarnevndin hevur býtst seg upp í ein meiriluta ein minniluta og minnilutin tað er so andstøðuumboðini í fíggjarnevndini sum eru pállareynatúgvu rutt vang og í sjálvur og vit hava hesar viðmerkingar uppskotið snýr seg um broytingar í fleiri ásetingum í lógun um tænastumenn landsins og tað er tækkknýtt at løgtingsmálinumar hundrað og seks tvey túsund og einogtjúgu um broytingar í lógini um tænastumannað eftirlønir endamálið við uppskotinum er at hækka fráfaringaraldrin hjá tænastumonnum men samstundis verða eisini fleiri aðrar broytingar gjørdar fyri
sum menn landsstýrið hevur ætlanir um við broyting og rundskrivi um fráfaringaraldur at hækka fráfaringaraldur
úr hálvfjerðs árum upp í tveyoghálvfjerðs ár hjá sáttmálasettu starvsfólkum hjá landinum hetta soleiðis at starvsfólki hjá tí almenna kunnu velja at arbeiða eftir at tey eru fylt hálvfjerðs ár um heilsan og hugurin eru til tess tað verður sjálvandi frítta tað avgerða hjá tí einstaka um ein ynskir at arbeiða til man er vorðin tveyoghálvfjerðs ár tað at fráfaringaraldrin hækkar er tí meira at meta sum ein møguleiki fyri tey sum ynskja at vera longur á arbeiðsmarknaðinum fyrimunirnir við at hækka fráfaringaraldrin eru millum annað at trot er á arbeiðsmegi og fólk kunnu vera virkin á arbeiðsmarknaðinum í longri tíð um tey ynskja tað harumframt kann hetta vera við til at minka um eftirlønartreiðslurnar úútreiðslurnar hjá landinum tí fólk fara seinni frá við eftirløn minnilutin tekur undir við at fráfaringaraldrin verðar hækkaður upp í tveyoghálvfjerðs ár við rundskrivi minnilutin heldur tó ikki heldur tað tó ikki vera rætt at broyta grundleggjandi viðurskifti hjá einum starvsbólki við lóg uttan at hetta verður gjørt í semju millum partarnar av arbeiðsmarknaðinir hetta ger seg ikki minst galdandi tá vunnið rættindi verða tikin frá einum starvsbólki við lóggávu og uttanum samráðingarborðið har tílíkar broytingar av røttum eiga at verða tiknar upp minnilutirn r annars samdur við nevndin í prestafelagnum at royndartíðin hjá tænastumonnum igur ikki eigur at víðkast til eisini at fevna um prestar sum annars verður ásett í hesum uppskotinum hjá landsstýrismanninum ta generellu fráfaaraldrin á almenna arbeiðsmarknaðurnum kann hækkast til tveyoghálvfjerðs ár uttan lógarbroyting og hesar lógarbroytingar sum vit viðgera í løgtinginum gera seg inn á samsamráðingarrættini hjá fakfeløgunum sum umboða tænastumenn kann minnilutin ikki taka undir við uppskotinum manglar teð síðan øhja við hesum viðmerkingum tekur minnilutin sostar ikki undir við málinum og mæli løgtinginum frá at samtykkja uppskotið takk fyri ja tað var til akshel millemsum johannesen nú javnaðarflokkurin ella hevur havt uppskot um at stytta arbeiðsvikuna niðuri í tveyogtretivu tímar tá tosar mann ikki um at mann skal hava arbeiðsmarknaðin við ssum nú í hesum er hesum ári hvussu hang tað saman at mann kan fara inn har og stytta arbeiðsvikuna frá fjørutini í tveyogtretivu takk fyri ja takk akselvi jenson johannesen gersovælja takk fyri frú forkvinna og takk fyri spurningin kristin mikkelsen nú var tað fjørutinr í sjeyogtretivu tímar yvir eitt ávíst áramál sum javnaðarflokkum lagt upskot fam um og tað er skipað við lóg í dag og tí hadi a eisini að ni skal verða skipað við lóg framyvir men har sigur mann efti píð upskotinum at tað eigurat verða gjørt í sama partin av arbeiðsmarknaðinum hvussu mann ger tað og tað annars er ein fyrimunur fyri fyri fyri verka fjøldina men hetta uppskotið her beinastu ferð inn við lóg taðsumannmannivíst fara at samráðast um altso landsins myndugleikar og avvarandi fakfeløg men í staðin fyri at taka tpsamráðingarborðið so
kemur inn við lóg og broytir nøkur viðurskiftir hjá tænastumonnum sum

ger so væl ja takk fyri farskýlan nú hevur
johannesen lisið felagsálitið hjá framsókn og tjóðveldi og javnanflokkin upp og sjálvsagt taki undir tí eg havi kortini alla tíðina verið nokk so skeptiskur yvir fyri tankanum um at hækka fráfaringarhaldið upp í tværhálvfjerðsár og tað eri eg faktiskt framvegis og tað er eisini tíðað haldi at fráfaringaraldur til dømis tað er eitt av teimum tingunum sum mann ikki skal flyta í tíð og ótíð mann má hugsa um at at tað er onkursvegna er tað eitt eitt mark í lívinum hjá teimum flestu sum tey hava fyri framman tá ið tú er tretivu ella fjøruti ella hálvtrýss ella trýss ára gamal so veitst tú nøkulunda nær tínum fráfaringaraldri er og tað er ikki ein tað ikki eitt av teimum eitt av teimum tølunum sum mann skal flyta nógv upp á í tí
góðtíð vit vita tað at konjunkturarnir í føroyum hava ein ávísan
munnu ávirka fráfaringaraldur har sum viðhvart hevu verðið tørvur á ati sloppi teimum yngru ættarliðuum í størri mun in arbeiðsmarknaðinum so hevur mann eggjað teimum eldru til at farað avmarknaðinum í dag er tað kanska akkurát øvugt at av tí at tað er metlágt arbeiðsloysi so roynir mann at toyggja tað soleiðis at tey eldru bláva verandi á arbeiðsmarknaðinum so leingi sum gjørligt í útgangsstøði er tað kanska heldur ikki so býtt men eg haldi bara at vit mugu hava nakrar skipanir sum eru sum eru rættiliga støðugar so vit ikki broyta uppá og og tað við fráfaringaraldrin haldi eg er ein av teimum skipanum tað merkir ikki at fólk ikki kunnu arbeiða aftaná áltey eru hálvfjerðs ára gomul vistu tey hava evnini og arbeiðsorkuna til tað men eg eri ikki so sannførdur um at tað er rætt at hækka aldursmarkið fyri ráfaringaraldrin tí tað eru einav soleiðisar sjálvt um vit sjálvi halda okum vera í fagrasta blóma sum hálvfjerðs ára gomul so eru tað also ikki sikkurt at okara fatan er tann púrasta rætta

er byrjaður at blíva verri fyri men kanska ikki sjálvur sær tað og tá haldi eg tað r týdningarmikið at mann hevur ein fastan fráfaringaraldur soleiðis at tað ikki blívur eitt keðiligt eftirmæli ella keðiligt stríð um tey fólkini sum kanska otta verður farin av arbeiðsmarknaðinum rættstundis men ikki eru farin tað øtað er tað fantastiskt er tað at at at føroyingar blíva eldri og at at føroyingar eisini kunnu vera virknir í øgiliga nógvum liðum men eg haldi eisini tað er týdningarmikið atat at tryggja sær at ati at mann ikki hevur fólk inni á arbeiðsmarknaðinum summ sum kanska eru meira enn bái enni enn gagn so eg haldi tað atlitið skal mann hava við í hvussu fer tá ið mann hækkar fráfaringaraldurin tað kanna sog viðføra at mann at mann færi ein eina eldri arbeiðsfjøld ha sum kanska ikki er so ikki er so virkin ella fullfør sum hon burdi verið eg veit væl hetta er øgiliga eymt at tosa um men men tey flestu kenna eisini tiltil dømir upp á at tað er soleiðis og tá kann tað vera øgiliga gott at hava ein fastan fráfaringaraldur sr saman veit at tá er tað í útgangsstøði løtan tá ið tú fer frá men so kann tú eftirfylgjandi fáa longt starvsaldurin ela frfráfaringaraldurin við einum hálvum ári ella einum ári alt ana uppá hvussu hvatt mann sjálvur ynskir og so framvegis so tað haldi eg tað haldi eg at vit eiga at hava fyri eyga ah so er tað til taðn meira prinsipiella spurningin um atlóggeva viðvíkjandi einum arbeiðsmarknaðarskipan og eg má siga akkurát sum ær har hava har hevur tjóðveldið í hvussu havt tað prinsippið at at vit lóggeva bara um arbeiðsmarknaðarviðurskifti eftir at semja er gjørd á arbeiðsmarknaðir millum partarnar og tí taka vit heldur ikki undir við hesum uppskotinum sum samgongan

ikki minst tí at hetta felagið sum sum sum tað snýr seg um er eitt felag sum í veruleikanum ikki hevur nakran nærmast ikki nakran talurætt í hvussur hava tað ikki nakran nakran verkfalsrætt ella mótmalasrætt og ogtá virkar tað heilt heilt ótrúliga løgið at mann ikki ger eina semju við eitt sovorðurt felag áðrenn áðrenn mann áðrenn mann kemur í løgtingið og og og biður løgtingið um at heilt ja heilt heilt undarligt at mann at mann at mann loyvi sær at at smeyggja nakað niður yvir høvdið á fólki sum ikki hava nakran møguleika fyri at mótmæla tá átti mann at verið so mikið av sær komin at mann at mann tók tey orðini fyri fult sum mótparturin segði og royndi at finna semju saman við so tað er ein tað er ein undarlig støða og serliga hava andi havaandi hug at tænastumannafelagið sum annars hevur verið eitt ómetaliga laðaligt felag upp á allar mátar haldi eg hvussu kann eg siga tað sum havar verið partur av politikki við eina fjórðings øld eftir hondini at tey hava verið ómetaliga laðaliga at fingist við bæði í tí og ótíð so tað kann tykjast løgið at samgongan fer so harðliga fram at hon lóggevur um viðurskiftir har sum mótpartin ikki sleppur at at siga sína hugsan sum heild haldi g at vit átti at havt nógv størri fokus á

eldrapolitikk og arbeiðsmarknaðin ella hvat gera vitvið arbeiðsmarknaðin aftaná eitt nú trýss áraldur øh vit síggja tað í hesari skipanini at tað eru summir politikarar sum ynskja at vera í starvi til teir eru fýrs ára gamlir aðrir hava kanska eina heilt aðra fatan ætla at fara frá fyrr enn vanligan pensjónsaldur og tað er eisini galdandi arbeiðsmarknaðinum o eg skilji ikki hví ið vit ikki í størri mun fáa skipað fráfaringartíðarskeiðið tað tíðarskeiðið har sum tú har sum tú trappar niður frá tí vanliga arbeiðsmarknaðinum um somu at sigja at skipa tað meira fleksibul tí tað er uttan iva summi sumhava fullan førleika til at arbeiða til tað eru hálvfjerðs meðan í veruleikanum er tað summi sum slattis ikki hava førleika til arbeiða til tað erog hálvfjerðs og summi kanska ynski at gera okkurt heilt annað ella a traðja og og næhugsað sær at vist mann hevur havt eitt strævið arbeiði frá tjúgu ára gamalt til tú hevur trýss ára gamal altso í fjøruti ár arbeiðsmarknaðin tá er nokk so nærliggjandi hugsað sær at mann kanska kundi fingið nøkur leðarlig ár áðrenn mann ordiliga kemur inn í eldraárini har sum mann kundi gjørt kanska tað sum meira varsum hugurin í størri mun in stóð til tað kann vera alt møguligt tað kann vera royna sína listaligur gávur tað kann vera atfordjúpa seg í onkrum sum mann hevur havt hug at lisið alt sítt lív og ikki er komin til tað kann vera manynskt at taka sær av ommu og abbabørnum tað kann vera mann ynkir at gera manngott arbeiði tað eru so øgiliga nógv nøgvir ymiskir vinklar sum sum mann kann hava upp á lívið annað enn bara eitt arbeiði og tí haldi eg at tað er spell at vit hava so lítið hugflog tá ið tað kemur til at samanseta lutfallið millum arbeiði og frítíð tey árini frá trýss ár og uppeftir tí har har býru nógv gull í teimum fólkunum sum hava ein ørgrina av royndum bæði arbeiðsroyndum og lívsroyndum og sum kundu gjørt gagn við teimum í nógvum øðrum samanhangum enn kanska akkurát í tí arbeiði sum tey sita í dag so tað sakni eg og g tað haldi eg er ein ein ein ein trupulleiki at vit ikki hava havt stjórnur ella landsstýrisfólk á økinum sum hava brúkt meiri orku upp á at at ríka lívið aftan á tey seks stig við fleiri møguleikum heldur enn at binda fólk til at ney vendu s at gera tað sum tey hava gjørt alt

takk fyri ja her eru ikki fleiri sum hava biðiðum orðið so orðaskifti er endað og vit fara at atkvøða í hesum málinumjaja

í hesum málinum so vit nú fara at atkvøða um nummar hundrað og fimm har er eitt broytingaruppskot

er erhard joensen jokom mikkelsen billjustinussen og kristin mikkelsen vit atkvøða fyrst um broytingaruppskotið
tað gera vit nú ger so væl
vit eru liðug at atkvøða málið er broytingaruppskotið er einmælt samtykt við tveyogtjúgu atkvøðum fyri ongari ímóti og ongari blankari so atkvøða vit um málið soleiðis broyttger so vælja vit eru liðug at atkvøða málið er samtykt við ellivu atkvoðin fyri tíggju ímóti og ongari blankari og hetta málið fær soleiðis samtykt til triðju viðgerð síðani koma til hitt málið sum eisini er um tænasta mannaeftirlønir til fyrstu viðgerðar vórðu hesi máliniviðgjørd undir einum men tað havi so ikki gjørt í dag tað er onnurviðger av løgsmálm hundrað og seks uppskot til løgtinslóg um broyting í løgslóg um tænastmann eftirløn hvør biður um orðið tað er erhard joensen fær orðiger so væltakk fyri hara formaður ja hetta er lúgsmál man hundrað og seks tað er um uppskot tið løgtslóg um broyting í løgtinslóg um tænastumanna eftirlønirnar aldurin tá tænastuni kann fara fara úr starvi við eftirløn hækkar úr trýss upp í tveyogtrýss ár og upp á sama máta sum í løgtinsmál nummar hundrað og fimm so er tað ein meiriluti á minniluti og eg lesi meirilutaálitið upp uppskotið er tkknýtt at løgtinsmál nummar hundrað og fimm um broytingar í lógini um tænastumenn landsins og snýr seg um broytingar í fleiri ásetlógini um tænastumána eftirlønir her uppi í hækking av aldrinum tá tænastumenn kunnu fara úr starvi áseting viðvíkjandi seniorsetan og fyribilstænastur erla hæglig starvi dagføringar viðbót í samband við fólkapensjónsaldurin hækkar næstu árini umframt ásetingarviðvíkjandi eftirløn til tænastumenn ið gerast óarbeiðsførur landsstýrið metir tað
ver ta natúrligt at tá aaldurmarkið hjá tænastumonninum fyri at fara frá við eftirløn sum í dag er trýss ár hækkar til tveyogtrýss ár við hesum fylgir mann broytingini við at fráfaringaraldurin við løgtingsmálin um hundrað og fimm hækkar úr hálvfjerðs upp í tveyoghálvfjerðs ár verandi tænastumenn varðveita tó rættin til at fara frá við eftirløn tá teyr gerast trýss tó framvegis treytað av at teir hava verið tænastumenn í tíggju ár ella mair sum nú er verður eftirlønir roknað eftir tí lønarstigi sum tænastumaðurin hevði nátt tá viðkomandi fer frá við eftirløn við hesum uppskotunum fer ein tænastumaður sum velur at skifta til starv sum er lýnt eftir einum lægri lønarflokki kortini at varðveita rættin til at fáa eftirløn roknaði eftir teirri fyrrverandi hægru lønini harumframt fer lógin við hesum uppskoti eina nýggja áseting um at tá ein tænastumaður fyribils verður sett vig á starv sum er lynt í einum leðri lønarflokki kann hetta verða við til at økja nakað um hansara eftirløn tænastumenn ið eru farnir frá við eftirløn men sum ikki eru fylt ir sjeyogtrýss ár fáa sum er eina serliga viðbót til teir fylla sjeyogtrýss ár men av tí at fólkapensjónsaldurin frá frá tvey túsund og fimmogtjúgu hækkað við stigum verður orðingin sjeyogtrýss ár í lógini broytt til pensjónsaldur talan er sostatt um eina tekniska broyting ið skal tryggja at viðbókin ikki fellur burtur og tíðarskeiðnum frá tí at tænastumaðurin hevur fylt sjeyogtrýss ár og til an verður fólkapensjonistur um ein tænastumaður verður uppsagdur tí hansara vinnuføri er minkað við tveimum triðingum ella meir fer hann framhaldandi at hava rætt til at fáa eftirlønina útroknaða sum um hann starvaðist líka til hann noyddi verandi fráfaringaraldri á hálvfjerðs ár ætlanin er ikki at broyta rættarstøðuna í hesi áseting og tí verður í uppskotinum vegna aldur í ásetingini broytt til hálvfjerðs ár við hesum viðmerkingum tekur meirilutin undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskoti takk fyri ja takk tað eru ikki fleiri sum hava biðað um orðið so er orðaskifti enda og vit fara at atkvøða í hesum málimum her er ikki nakað broytingaruppskot so vit atkvøða í málinum upprunauppskotinum tað gera vitnúger so væl
ja málið er vit er liðug at at kvøða málið er samtykt við tíggju atkøðum fyri níggju ímóti og einari blankari so hetta málið er samtykt og fer soleiðis samtykt til aðru viðgerð nei orsaka til triðju viðgerð ja so fara vit víðari í skránni og nú koma vit til løgtsmál nummar sjeyogtrýss tað er onnur viðgerð tað er uppskot til løgtslóg um broytinnei orsaka tað er sjeyogtrýss uppskot til samtyktar um atkomu fyri allar borgarar til almennar heimasíður og appir hvør biðr um orðið tað er beint ta løgu sum fær orðið ger so væl tkkfyrihetta her er álit í løgtingsmál nummar sjeyogtrýss eitta uppskot til samtyktar um atkomu fyriallar borgarar til almennar heimasíður og appir tað er bjørt samelsen hervør posdóttir siristenberg pállarenatúgvu og beint lgu sum hava lagt málið fram seytjanda februar tjúgu tveyogtjúgu og eftir fyrstu viðgerð átjanda mars tjúgu tveyogtjúgu er tað beint mentanarnevndini nevndin hevur viðgjørt málið á fund tretivunda mars og tjúgunda og tveyogtjúgunda apríl í ár undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við blindafelagið við megd felagið fyri at lesa í skrivvek deyvafelagið og landsstýrismannin í uttanríkisog mentamálum jenusa rnarana saman við námi og undirviðgerðini hevur nevndin býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta um meirilutin tað er djóni nolsø joensen jóhannes joensen bjarni charason petersen og beinta løvið hevur hesar viðmerkingar hoyringarnar hava víst at tað eru stórur tørvur á at bøta um atkomuna hjá borgarum sum hava eit
enú hoyri ella sjónbrek til almennar heimasíður og appir privata fyritøkur eitt nú peningastovnar havast burtur fyri hjá fólki ella onkram av feløgunum tá tær skulu gera appir og heimasíður fyri at tryggja sær at fólk ið hava skjørda førleika eisini eru før fyri at brúka hesar her tænasturnar og tað er at fegnast um at privatar fyritøkur hava tikið hesi stig tað almenna eigur at gera tað sama sum tað privata og tryggja at allir borgarar hava somu atgongd til almennar heimasíður og almennar appir og so framvegis hoyringarpartarnir hava eisini víst á at alsamt fleiri tænastur verða talgildar og tí er umráðandi at tøknin fylgir við soleiðis at borgarar í eitt nú ikki hoyra ella síggja kunnu fylgja við verður hetta ikki gjørt so er vandi fyri at hesi fólk gerast eftirbátar og vera avmarkaði í gerandisdegnum tí vit vilja sjálvandi øll avgreiða okkara egnu viðurskiftir og tí eigur hesin rætturin her eisini at verða tryggjaður fólki ið hava ein hvørjum skerdan førleika so tey verða javnsett við allar aðrar borgarar og fyri fólkaræði er tað eisini umráðandi at allir borgarar í landinum sleppa framat vitan og upplýsing tí við fólkaræðisligum skyldum so fylgja eisini fólkaræðisligu rættindi hetta her at kunna leita sær vita og við hesum eigur tað almenna at ganga á odda við hesum viðmerkingunum so tekur meirilutin undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið og harra formaður so kann eg leggja afturat at innan fyri hetta her økið her er einki hent í hesum her samgonguskeiðnum og tað haldi eg er rættiligani óheppi og tí kanska eri eg eisini hørm um at vit ikki øll kundu taka undir við hesum her uppskotunum her tí eg haldi at løgtingið má ganga á odda tá tað snýr seg um at tryggja rættindini hjá føroya fólki til ati nakað so grundleggjandi sum at kunna síggja tað sum er á almennum heimasíðum ella appum tí tað er eisini ein partur av tí at kunna røkja viðurskiftini hjá sær sjálvum og eg trúgvi at flest okkara vilja avgreiða okkara egnu viðurskifti sjálvi og tað hevði hetta her uppskotið her beint um takk fyi har formaður jatakk so er tað bjørt samulsen sm fera viðmerking ger su væl takk fyri ja eg má siga av av øllum uppskotum eg í andstøðu havi verið við til at lagt fram so er hetta kanska tað sum eg fremstaólni hevði væntað at mann tók undir við tí at eg síggi atisamgonguumboðini skriva landsstýrið fær í gongd mog enn ikki komið á mál men men tá i mann so lesar viðmerkingar so sær mann at tað tey vísa til er slett ikki ein ein heildarætlan fyri at øll við ymiskum skerdum førleikum hava atgongd til netð at koma g appur til dømis vísa tey brúka tey eitt stórt brot um um tegnmalssulking sum er øgiliga positivt men tað er jú sjónvarptað er líkasum tað er veruleikanum ikki net at koma á heimasíðum og appin so at fer at spyrja um eint løg hvørji høvuðsgrunngevingar høvdu tey tí at til fyrstu viðgerð kom nokk so greitt fram at tað er ikki nøkr heildarætlan gjørd viði hettar og tað skal rættiliga nógv gerast eisini samstarvi við kommunurnar ja takk ger so væl batler jacobsenara formaður ja eg dugi ikki ordili hani at síggja nakra sum so grundgeving fyri ikki at taka undir við esinher uppu
skotinum tí tað av víst verður til teknaholsstugging sum sjálvandi er eitt fram
stig men tað er bara ikki allastaðnar vit síggja eisini ta iðið tiltøk eru at tað er ikki teknastulging allastaðnar so eg dugi satt at siga ikki at síggja nakrar sum hevst grundgeving fyri hví mann ikkikann taka undir við hesum her at tosað verður um at googlfransleyt nú skjótt verið klárt tað er ikki neyturliga nakað framstig fyri tað fyrsta erer googlja tað er ikki føroyskt at tað er ein útlendsk privat fyritøka og fyri at siga tað sum taðer tær umsetingarnar kunnu ikki altíð t brúkahast eiga fólk at vita sum brúka tað at tað er kki altíð at tann umsetingin verður skilt røtt so eg má siga far mær eg dugi als ikki at síggja nakra grundgeving tí tað sum er er at fólk hava eisini ymiskan tørv tað at túikki hoyrir merkir ikki tað at øll hava tað sama tørvin summi hava onkrar førleikar sum onnur ikki hava so tí kanst
tí ikki siga at hetta er bara ein samlaður hóp
beiði sum hevur sama tørv og tí hevði hetta uppskotið her beint sum munandi og sett gongd á eitt arbeiði sum er so umráðandi takk fyri ja takk sora høgni hoydal fyra viðmerking ger suvælja heta er ett framúrskarandi uppskot og so standa vit aftur og undrast á hvussu ber tað til at mann ikki kann fáa undirtøku fyri teg á tingi og tað má hava eitlanna við hesari andstøðu samgongu gera og eg skilji tað ikki tí at at mín tykki hava ikkinakra samgongu ikki nakað stjótt men tey er vussu samd um bara at fella alt tað sum er gott og og hvat er endamál við tí og egveit ikum t løgu hevu fingið nakar øðrvísi frágrein hon segði tað tað var ilt at skiljaa men eri nøkur frágreining komin tí at tað sum víst verður til at landsstýrið arbeiðir við tað er ikki tað sum í hesum uppskoti liggur tað er hundrað prosent og hetta kann bara gagna øllum føroya fólki altso er tað bara er tað bara tað mann ikki vil hava eit eitt eitt andstøðu uppskot samtykti eg eg veit ikki um um mann um hann skal skal skal tíma at tíma at at viðmerkja sovorðum meira afso ja takk ger so væl beintrejapobsenja takk fyriharra formaður eg kann siga tað at øll sum vóru til hoyringar í nevndini øll sum ein tóku undir við hesum uppskotinum og øll vóru ómetaligani positiv um hetta uppskotið og øll
sum var til hoyring vísti á hvussu stórur tørvur er á at hetta var
vrur gjørt og tað skal eisini sigast at bæði samgongufólk og andstøðufólk vóru rættigani posi um hetta uppskotið hví sra nei hví samgongan so ikki tekur undir við teð ví tað vita tey kanska best sjálvi at svara fyri takk fyri tae su su hest ve harra formaður eg haldi ikkitag er heilt rætt at siga at einki verður gjørt á hesum økinum til fyrstu viðgerð vísti eg millum annað á at tað verður arbeitt við einum talukennara og teldutalið sum eru tvey grundleggjandi tøkniligar funktiónir sum sum sum mugu vera blíva gjørd áðrenn mann mann sett víðari við negn av tingunum í vakstrarforominum har hevur mann eisini sett
oyða nógv inn fyri at at
hja um um kt í føroyum og so er tað hetta her við ctorð har mann hevur fingið tað á almannar hendir og tað broytir ótrúliga nógv fyri fleiri lesivek og og og blind og annað sum sum má ger nógv áv hesum her økinum so eg bað aftvísa tí at at at einki verður gjørt jatakk ger su væl battelur jakebssen jja takk fyri tað kann vera at ætlanin er at gera nógv men her hendir einki so tað er tað sum hevur verið niðurstøðang
og hoyringarpartarnir vóru allir samdir um at tað var stórur tørvur á hesum
og eg fari t ger steffan klein poulsen rætt í hesum her við at tá ið vit fara inn á heimasíður so verður tað jú upplikið á nógvum heimasíðum og eg helt eisini at tað var í lagi men sum onkur á hesini hoyringarpartinum vísir á at so kanska kemur onkur koda inn ímillum ella alt tað sum stevndur á heimasíðuni og tað er sjálvandi ikki nóg gott tí vit onnur vit kunnu bara fara inn at trýsta og so lesa við tær reglurna vit ætta okkumum so fara vit út aftur so tað eigur at bøtast og hetta her viðraddarkennara ella hvat tað var seffan klein poulsen tosaði um atso tað nyttar ikki os hoyrir altso so hjálpir tað einki so ati eg hevði vónað at samgongan kundi taka undir við hesum men tíverri tað gera tey ikki takk fyri ja takk so er ta etva jacobsen sum fer orðið ger so væl takk fyri harra formaður
minnilutin bein
biner johannesen hejens acariasen og etva jacobsen hava so okkara viðmerkingar til málið og minnilutin heldur at tað hevur stóran týdning at tað er atkoma fyri allar borgarar til almenna heimasíðu appir serliga í hesum talgildu tíðum hevur tað týdning at tey við skerdum førleikum eisini hava atkomu minnilutin heldur og tað er so at tað hevur stóran týdning at alla tíðina at menna atkomu fyri allar borgarar til almenna heimasíður og appir og í øllum í hesum válskeimum eru eisini fleiri arbeiði farin í gongd fyri at bøta um hesi viðurskiftu men enn er langt á mál var beint at løga so ikki jacobsen ikki samdir mær hon segði at at har var einki sett í gongd men tað er bara ting sum vit hava kannað gjøgnum viðgerðina undir hoyringunum hevur tað verið víst á at tann týdning tað h
hevur at tað støðugt verður bøtt um atkomu hjá borgarum við samskiftistrupulleikum
við almennum heimasíðum áapum samfelagið verður alment meira talgilt og tøknin má fylgja við fyri allar borgarar framslig eru tó gjørd á økinum eisini síðani hendan samgongan kom til undir hoyringunum upplýsti landsstýrismaðurin í uttanríkisomentamálunum eitt nú at talkennarin væntast at verða liðugur í julimána í ár verkætlanin hevur verið í gongd í trý ár men av tí at korona kom so steðgaði tað seinkaði tað veruliga hesari ætlan við tað at tær ymiskar upptøkur skulu gerast runt landið sum tað ikki lat seg gera at fáa gjøgnumførdar men tað vereg so verulig gongd komin á aftur og tann verkætlan væntast tat varð liðug sum eg sum eg sigi her í julimánaði eisini verður arbeitt við at fáa skipanir inn á nám og og nýggju ktverkætlanin hjá skúlanum skúlanet ið lætta um atkomu hjá teimum sum hava skerdar førleikar men tað er púra sannhigt at at tað vísti eisini til hoyringarnar sum vóru inni ati at tað gongur alt ov seint umframt hetta so hevur landsstýrismaðurin sum situr nú verið við til at gera ein avtalu millum deyvafelagið og kringvarps føroya sum bar við sær at deyvafelagði yvirtikið tekst og tulkatænastu sum kringvarpið og almannaverki áður umsótu nú fer henda tulking fram í eini studeo í hølinum hjá taka tey sær av samskiftunum við tulkar í hesum sambandi er m tað kom eisini fram har at tað er øgiliga nógv sum appur er eitt men ttað er rættiliga nógv sum serliga sum eru tungkoyrd sum ikki fáa gagn av tí við appum men appir er gott fyri onkran annanð bólk men men tey løgdu dent á at tey hava brúk fyri at at tað eru fleiri sum kunnu tulka innan fyri ymisk støð tað kann vera innan fyri atlantic tá ið tey forklárað frá til dømis trygdarforholdinum har tað kann vera ið fóru til aðrar heimasíður at ein tulkur er og eigur at verða hugt eftir møguleikum fyri at hækka játtanina men tann játtanin hoyrir undir almannamál vil kanska heita á landsstýrismaðun almannamálin sum er til staðar her í tingsalinum at eisini at hava fokus á tað tí hetta hoyrir yvir tvey ráð tulkarnir hoyrir undir almannamál men tað er ein reyður tráður ígjøgnum alt at tað er virkligani ein mangulvøra hjá einu øgiliga stórum bólki sum ikki megnar at klára seg við at lesa einari app og so verður verður tað eisini sagt her í áðni frá tingsrøðarpálli at gogulsransleyt ikki hevur nógv upp á seg taðsoleiðis kann mann kanska síggja upp á tá tað vórðu nokk so nógvar hundrað krónur settar av til hetta endamálið og tað málið er við at koma upp undir land at mann kann brúka tað inni á tí tað er rættiliga rættiliga gjøgnumført inni á appin men men at mann kann fáa tað umsett til føroyskt tað hevur so øllum førum ikki verið nakað sum hevur verið frammanundan men men tað verður so sett í verk nú men so hava vit eisini snakkað um efti her ein onnur týdningarmikið raðfesting er at alt tilfar skal blíva skannað og tað haldi eg tað er so at tey sum eru í lesiveik kunnu lurta á netið og appin umframt at skriviligar uppgávur ella uppgávu bøkur verða skannaðar so at næmingar ið hava trupult við at skriva við hond kunnu brúka teldu ella teldil hetta vil minnilutin heila heita á landsstýrismannin at setta í gongd og tað er nakað sum mann í nógv rættiliga nógv ár hevur virkligani verið týdningarmikið og sjálvandi nú nevni eg nógv góð orð so tekki mann ikki undir við tí so tað kann mann sjálvandi altíð hava ymiskar meiningar um men altso eg saman við minnilutanum mettu um at tað var røroyingur á økinum og vit hava fylgt væl upp á

og har eru nøkur ting sum røra seg og tað er serlig innanfyri seteorð og talukennara men tey tungkoyrdu tað tað var serliga tað sum eg legði meg eftir eisini í eitt av tí sum var í nevndini tað var tað at har er tað kanska meira fígging til tulk heldur enn til appir so so altíð alt so ætli eg mær í øllum førum sum sum partarminnilutan at fylgja væl við og og fáa tað at tað skal henda nakað á hasum økinum og kanska eitt sindur skjótari endað enn tað onkuntíð vr gjørt mann kann mann kundi altíð ynsktat tingini gingu skjótari men men í tí alt so er hetta øgiliga ómetaliga gott sum mann sigur eitt evni vit viðgera og eg haldi ikki at at eg eri samdur tí at at einki hendir og einki hevur hent í trý ár men men mann kann altíð siga tað at mann kundi gjørt tað soleiðis at tað hendi meir og tað tað vóni eg at tað eisini verður tí tað heita vit eisini á landsstýrismannin her í serliga hetta her við skanning av av teimum sum hava avbjóðandi við at lesa at tey kunnu brúka telduna at lesa upp fyrr takk fyri harra ja takk sora viðmerkingar hensagriasen ger so væl takk fyri hara formaður tað er eingin ivi um at nú var hetta her uppskot til samtyktar og hetta her er øgiliga nógv góð ting sum standa í her og sovíðari og so kann mann siga hví tekur mann so ikki undir við tí men landsstýrismaðurin var inni í nevndini og sum edvar jacobsen eisini greiddi greiddi frá so hevur hann pa púra greitt boðað frá at tað varðu arbeitt við málinum og at mann er komið nakað ávegis við hesun her og oghetta her skuldi bara verið ein sjálvfylgja tað eingin ivi um tað men altso hetta er so eitt uppskot til samtyktar um at heita á landsstýrismannin og í hesum førinum kundu vit bara staðfesta tað sum landsstýrismaðurin segði tá man var inni í nevndini og sum edvar jacobsen eisini vísir á vegisum her at vit fara at fylgja hesum her upp tí at ta er a eingini um ivi um hetta uppskotið er fínt og hetta er ein grundleggjandi rættur hjá fólki at hava so tað er eingin ivi um tað takk fyrijatakk ger so væl eltla jakobsen ara formaður akkurát sum heðins agriasen sigur so so
fylgir mann øllum hoyringum og so lurtar mann ofta eftir tí sum sum landsstýrismaðurin
kemur við um mann hevur eisini havt nøkur ting í samgonguskjalinum um mann spyr eisini inn til nøkur ting hvussu gongur við hasum og hvussu gongu við hesum og tað var út frá tí altso tað var út frá tí at vit ikki tóku undirfri akkrat hesu málinum eg tykið einsapber týðandi við at vit ikki bæði at nøkur tingu eru í gongd og vit vilja hava fleiri ting at henda so at søgan akkurát um tað er ikki nakað longu efta eg meta eftir sera týdningarmikið at øll kunnu at øll kunnu vera við og og tó vísti seg eisini í hoyringunum at eg fóru til appir so er tað ein bólkur tí ileggi eit snu denta eitt her við við tulkum tí tað bleiv greiva greitt sagt frá at appir og alt tað er ordiliga gott men men ta eru nógv sum ikki megna at at at klára seg við heimasíðuappir men at brúk fyri at tingini blá blíva tulkaði so tey kunnu kunnu lesa sítt teknimál takk fyri hra formaður
samulsens viðmerking ger so væl
takk fyri tað finst mær ein orsøk til at hetta uppskotið er gjørt ogu lagt fyri løgtingið og tann orsøkin er at øll sum fáast við hetta økið írokna megd sum umboðar næstan tretivu limafeløg tey halda tað gongur nógv nógv nógv forseint á hesum økinum sjálvandi hendir okkurt bæði undir hesari samgonguni undanfarni so víðari men tí man ikki hevur lagt eina felags strategi eina heildarætlan har mann og lagt upp til samstarvið kommunurnar um felags standardir fyri heimasíður og appir so fær tað at taka nógv ár afturat og tí má eg spyrja edvar jacobsen tað hevur verið siður at mann í nevndum sum samvirka væl letur eitt ella tvey uppskot hjá andstøðuni koma ígjøgnum hvørjar tingsetu eg havi lagt merki til at at mentanarnevndin letur eingi uppskot hjá samgongnu koma ígjøgnum og eg má spyrja um hví tí at mann plagar at hyggja tá etta r ópolitisk uppskot og hetta snýr seg bara um í felag heita landsstýrið um at fáa hesi tingini upp á pláss hví vendir mann eisini tumilin niður tá tá ð tað snýr seg um okkara veikastu borgarar altso nýtist mann at vera so
ja takk í hesum væl høvundi
takk fyri harra formaður eg havi ikki fólt meg sum ein karróðan persón tí e havi eisini fylgt við í hvat er í gongd og spurt inn bæði tey sum koma inn og lagt mær at geyma og tað sum landstýrismaðurin segði og ætli mær so væl viðiliga saman við øðrum samgongulimum at fylgja upp á at at tað hendi nakað meira á økinum eg haldi ikki at at í nógvar tíggju er hent so nógv so eingin samgonga kann siga seg fríhann fram um nakra aðra at fáa so forferdiliga nógv ting ígjøgnum hesum økinum heldur ikki síðsta samgonga tí helt eg sjálv eg spurdi inntil jensarana og tað óru til dømis tvið talkennaran og seti orð hvar er tað blivið av og tað fingu vit væl greitt frá at tað er mál sum er í gongd og enntá er eitt sum kemur upp undir land nú í í julimánað so vis tað er er kráðog politikkur so so fari eg at loyva mær at at seta spurngartekin við eg haldi tað e viktigasta av øllum allarallartýdningarmesta eisini bæði msamgongu og andstøðu tað er tað mann fær nøkur mál koyrdi ígjøgnum soleiðis at tað kann virka úti hjá
takk fyri hav
aformaður ja takk næstr røðauri bjørt samulsen ger so væleg var ógliga fegin tá ið eg havi fingið frágreitt um tey sum hava veriðí nevndina til eitt uppskot hvat tey hava sagt og vit sum hava gjørt uppskotið hava tosað nógv við viðkomandi partar sum fáast við hetta økið og tey ava øll við einum munni sagt at tað gongur øgiliga seint og tað fer at taka ófatiliga nógv ár áðrenn hesi tingini komaupp á pláss vist ikki man semist um at gera nakrar felags standardir fyri hvussu mann ger heimasíður og appir soleiðis at tað kunnu hava ymiskar funkur bæði tær funkurnar sum verða nevndar her hvar mann ger nokk so nógv burtur úr tulkingartænastuni umboðini men sanniliga eisini sanniliga eisini allar møguliga aðrar atkomur og harra formaður eg ætli mær at líka a minna á at hetta her uppskotið snýr seg um at vit í løgtinginum standa saman um at byrja landsstýrið um at koma viðneyðugum uppskotum í løgtingi sum tryggja at heimasíður og appir
og tílíkt sum er fyri borgari við skerdum førleikum og lógaruppskot um standbartskrøv og treytir sum
krevjast fyri at kunna tryggja borgaranesi rættindi at tað verður lagt fyri løgtingið og hvussu harmansnavnið mann klárar at verar ímót tí tað skilji eg simpult henn ikki sum eg nevnd í áðni so er bara ein orsøk til uppskotið í gjárt og tað er tí tað gongur alt for seint og tað handlar slekki um hesa samgonguna ella undanfarni tað handlar um allar samgongu sum situr og hava tað snýr seg um landsstýrið hjá okkum tað snýr seg um kommunurnar tað snýr seg um at tað er sera langur veður á mál áðrenn allir okkara borgarar hava atkomuð gjøgnum netið til heilt vetalar heilt vetalar tænastur fyri borgaran kunning og tænastur sum eru púra avgerandi sum alt ferð umvegis netið í dag ikki minst aftan á at føroyar eru blivnar so talgildar sum tær eru í dag ikki minst aftaná alt prosjektið talgildu føroyar sum eisini í stóran mun kundi innihildið nógv meira av teimum kann mann siga framkomnu tøkniligu møguleikunum sum tryggja at allir borgarar í hesum samfelagnum hava atgongd gjøgnum netið vit eru í teiri veruligu støðu í dag at alsamt fleiri dettarnir millum tí mann flytur kunning og tænastur frá tí almanna út á netið tað eru vit øll sum eru inni her í dag vit avgreiða jú okkara allar allarflestu viðurskifti á netinum og tað er alvso nógvir borgarir sum ikki kunnu tað av ymiskum orsøkum og eg haldi at nógvar av teimum viðkomandi møguleikunum sum eru nevndar í uppskotunum eru ikki nevndar í álitinum tá ið samgongan kemur undanførlunum fyri hví tay ikkivilja taka undirviðhesum her tað er ati

dømis vist mann tekur øll agarslondini so hava tey gjørt eina lóggávu sum sigur at hetta eru teir standandi nær mann arbeiðir eftir at hesi krøvini skulu lúkast tá mum gera almennar heimasíður o appir fyri at kunna koyra tær funkurnar inn sum eru neyðugar fyri fólk við ymiskum skerdum førleikum kunnu brúka hesar appirnar og heimasíðurnar bara á tað hava fingið samtykt bara tað tingið stóð saman um tað í dag at tað er neyðugt at fáa gjørt í føroyum eisini vit royndu fyrst at umseta og fáa gjørt eina føroyska lóg út frá tí lógini sum er galdandi okkara grannalondum men tað bar simpulten ikki til tí har so nógvir lutir sum sletiski eru komin upp á pláss altso kervi undir tí myndugleikin um tí tað er sletiki komi pp á pláss enn og tað verður ikki nevnt í einum orði hjá teimum sum ikki ynskja at taka undir við hesum her og tað er tann størsta avbjóðingin í øllum øllum hesum visti mann skal hava tað upp á pláss harra formaður í álitinum frá mentanirnevndini verða nevndinøkur dømi hetta við atkomu men vissu vit nú taka dømini í uppskotinum so er tað at mann setir tekstir á myndir so fólk sum eru lutvíst ella heilt blind kunnu fáa lisið upp at nú er ein mynd á síðuni og hvat hendan myndin vísir tað er eitt dømi eitt annað dømi at tað skal bera til at flyta seg runt á síðuni uttan mús vist sum nú ikki klárar at flyta heina mús soleiðis at borgarar sum eella ella paikipinsas borgarin sum ikki førur fyri fysiskt at brúka hetta amboðið eisini kunnu anvigera síðuni og tað eru í ymiskir mátar mann kann gera tað og so er tað til dømis at tað skal verða lætt at skifta til stóra skrifstótt bara sær lítið ting sum tað við at trýsta á knøtt so fært tú stóra skrifstødd so er tar sjónfílur skulu tekstast soleiðis at deyð við at hoyrir teir um at kunna lesa tekstin og fólk við dyslecci ella a tyd fáa atgongd til tann føroyska ocr altso

og tað verður so víst eitt sindur til í álitinum og tað betíðir so at at at hesi skannaði tekstirnir lestrarfunktiónir skulu vera á almenna heimasíðunum og fara tit bara inn á teir allar allarflestu almenni heimasíður so eru tað ikki har men tað eru nakrar heilt fáar kommunur sum hava gjørt sær ómak og hava tryggjað nakrar av slíkum funkum í nógvum førum er tað talan um rímiliga einfaldar broytingar mann skal bara vera greiður um áðrenn mann ger hesa síðurnar ella tá i man dagførr síurnar sum stórsa øll gera loypandi tá ta snýr seg um almennur myndugleikar so skal mann vera greiður um hvat tað er sum skal sum skal til ogtað er millum annað eisini tað mann ynskir at fáa upplýst við at samtykkja at tað skal gerast líkasum mann vil biðja landsstýrið um at koma við eina ætlan fyri hvussu mann kann fáa gjørt standardir fyri øll hesi tingini soleiðis at tey kunnu koma upp á pláss harformaður ein lóg um a tryggja øllum borgarinum atkomu tað er so gjørt at nógv fleiri borgarar fingu atgongd til almennar nettænastur og tann neyðuga kunningin sum kann lætta um gerandisdagin hjá teimum tað gera at tey blíva nógv betri førur fyri at luttaka í samfelagnum og tey fáa út innsíni rættindi og eisini sínar skyldur og tað gera eisini borgaran nógv meira jálvna og lættir um hjá tí almenna tí borgararin í størri mun verður førur fyri at avgreiða síni viðurskifti eg haldi sjálv at tað er fantastiskt mál eg haldi hat tað ver a fantastiskt mál at arbeiða við ogeg máverskl a siga ja eg havi hug at siga harra formaður isto at ta var enda í einan aðrari nevnd so vði um at samtykkja tað tað tað má eg ærliga siga tí at her er jú einki politiskt í hesum tað er ikki nakar inni her sum kann siga eftir andstøðu ella samgongu heta hevur einki við andstøðu ella samgongu at gera hetta er bara ein ógvuliga

tingið at semjast um at heita á landsstýrið tí tá ið mann hevur heitt á landsstýrið í í felag so kunnu øll uttanfyril hvar flokkur tey umboða aftaná koma og siga við landsstýrið og eisini líkamikið hvat fyri landsstýrissitir eisini næsta samgonguna so kunnu tey kumma og siga hvussu gongur við hasum har vit samtyktu og vit bóðu tykkum gera eina ætlan vit bóðu tykkum leggja fyri løgtingið neyðug uppskot og uppskot um neyðugar standardir fyri ati atat fáa ferð á hetta her og altso eg skilji væl tei mondu grundgera fyrð eg haldi tað ferðin nokk altíð at siga eg eri partar eina samgongu og tí taki eg undir ví andstøðu upskot eg havi ongantíð dallað nakrantíð at gera tað men eg haldi at tá i mann roynir at bera seg undan við at siga tær hent nógv á økinum tá følir egakkursum má mann antlaði mann ikki sett seg nóg væl inn í hvussu stutt vit eru í mun til hvar vit eiga at enda ella eisini so roynir mann at fáa fólk at halda tað hendra ein rúgvu og har eri eg vís í at vissu mentanarnevndirnir havt tey røttu í nevndini so hava tey fingið at vita at tað gongur alt alt alt for seint og tað eru stórar frostratiónir hjá fólki við skerdum førleika av ymiskum slag bæði tey sum eru fødd við skerdum førleika á fyiskum ella sálarligum ella øðrum ávum men eisini fólk sum hava ellisbrek og so víðari tí stórar frostratiónir um at tað gongur so seint at fáa flutt almennar heimasíður og appir til at vera atkomiligar fyri allar borgarar

tað snýr seg sjálvandi eisini um játtanir tað snýr seg um at mann ger eittprofessionelt arbeiði út í ráðunum og metir um hvat kemur tað kostað at at gera samfelagið atkomligt fyri allar borgarar á netinum og hvussu skulu vit so her samtykkja tær fíggjakarmar sum skulu vera tað ber júg ikki til at gera upp á núverðhandi týspunkt tí mann veitst ikki hvat tað kemur at kosta so eg skal ikki siga so nógv annað enn at hetta uppskotið hevði altso til endamáls ella hevur til endamáls at løgtingið felag heitra landsstýrið um at seta allar kreftir inn fyri at tryggja atkomuð fyri allar borgarar til allar almennar heimasíður og í tí liggur soleiðis sjálvandi at mann setir krøv um at kommunur og land innan fyri og allir stovnar undir landinum innan fyrieitt ávíst áramál skulu vera atkomilig við ymiskum ásettum funktiónum soleiðis at fólk við skerdum førleikum av ymiskum slag eisini fáa atgongd til kunning fáa atgongd til vitan fáa teir møguleikar fyri at luttaka umvegis netið sum vit onnur hava og so se vísi til uppskotið sjálvt so verður eisini víst á hesar her esstandardirnir sum mann hevur samtykt sum er í grundarlag undir at kunna røkka hesin her og sum vit vísa á so er tað jú eitt eitt dykt samstarv í millum landðog kommununi sum má til fyri at mann skal koma har til í føroyum kanska er eitta uppskotið eitt sindur prematurt tað haldi g álitið frá nevndini bera eitt sindur brá av eg haldi atsamgongulimirnir taka nøkur góð dømi um um um funktiónir sum eru blivnar betri men tað er so forferdiliga avmarkað í mun til tað sum uppskotið eftirlýsir so harra formaður eg ja eg veit taðnytta sikkurt ikki heita á samgongufólk um at samtykja heta uppskotið men eg haldi hetta er sera harmiligt at mann ikki stendur saman um eitaserta viðmerkingar yesariasen ger so væl takk fyri hara formaður tað skal ikki vara nakar ivi um tað at vissi landsstýrismaður var komin inn í nevndina og segði tað at einki fær gjørt ella at mann ikki arbeiddi við málinum ella mann ikki ætlar sær a arbeiða við málnum so hevði eingin ivi verið um tað mann hevði tikið og sum bjørt samensen vísir vísir á so bleiv tað sagt av øgiliga nógvum at hetta her ata ikki líka og at standararinir ikki eru tann sami fyri líkasum at tann linjan gongur fram og tað varð eisini víst á heimasíðu hjá til dømis peningastovnunum øðrum sum mann hevði arbeitt við at tað ikki vóru óg nógv góðar og og men altso landsstýrismaðurin segði púra greitt at hann at mann arbeiddi við hesum her og at bara tað anhevur tikið hetta her og sett fokus á tað nú gera eisini nakað og sigur eisini nakað um hvat hvat mann vil so tað er absolutt ikki út frá tí og og og í hesum førinum er eingin ivi um at hetta er ikki meir enn rættur hjá øllum

palsenja øh takk fyri viðmerking frá jensachariasen eg haldi ati mann má gera sær greitk hvussu nógvir borgara dettar niðr ímillum í løtuni og tað fer at vera verri komandi árini vistu ikki mann fær sett fulla ferð á hetta tí tað gongur so skjótt alt flytur út á netið nú og við talgeldu føroyum hava vit gingið odda viðafól flutt alt út á netið hjá tí almenn hetta er alvorligt og eg eg má ærliga siga at eg eg veit sjálvandi ikki hvat landsstýrismaðuin evur sagt men men eg eri hørm um vivhann eð klárar sannført samgongulimir um at tað gongur nóg skjótt á hesum økinum tí tað øll sum hava innlit í t at vita tað er tað sum er avbjóðingin og tí tørvar okkum kanska t standa saman og siga við landsstýrið tit muás samskipa g og og vera meira miðvís í mun til og tað handlar ikki um at harta á nakrantí hevr sikkurt hent minst líka nógv í hesari samgongu sum eg undanfarni tað e ikki har tað liggur tað liggur um at mann má fata hvussu nógva orku mann skal leggja í hetta vissu hesin borgarinir skuldu fáa somu møguleikar sum jensagareasen og eg á netinum takk fyrija takk soørta johanes joense
takk fyri formaður
eg hugsi at eitt sovurt uppskot sum hetta her eigur at kunna samla eina breiða nevnd og samlaða breitt løgting tila taðka undir við tí púra samdvið bjørt samelsen í tí men tað mátti eisini verið soleiðis at tey sum fingust við heimasíður og annað kundu branda seg við at vera brúkaravinarlig og vera vinarliga eisini við við fólki sum hava skerdar førleikara atey kundu brúka heimasíðuna tað kundi brúkt brúkt tað sum eitt brand og ein ein annar ein onnur avbjóðing eisini hjá teimum skerdu førleikar er tað at skipanin má ætlar tað upptatterast og visti tað iki verða upptatteraðir so saðt tað tað afturút og ofta verður tað tað tey við skerdum førleikum sum svíða fyri tí taðheurmann hoyrt til dømis tey sum hava mist tulkatænastur og annað so tað vísir oftani at har sker mann fyrst so tað er tað er ordiliga sárbart øki tí er tað øgiliga viktigt at mann alla tíði er uppdatteraður og at mann allar hyggur eftir tær skipanini sum eru atleir allatíðina verða dagførdar takk fyri ja takk ger so væl bjørð samulsen ja altso tað sum er
urin í tí seinni
helvtini av sær samtykni sum verður skotið upp tað er at mann samtykkir nakar standardir fyri standardkrøv til almennar myndugleikar bæði kommunalar og landsmyndugleikar teimum ger heimasíap og tað er tað sum vit vísa á hetta her sum verður stytt vc a g standardir sum eru altjóða standardir sum man beð lóg hevur ásett í okkara grannalondum og í øllum es ogstørri parti av heiminum við og og vit tað við leggja upp til tæi tær land og kommunur og almennir stovnurnar skulu tryggja at teirra heimasíður og appir eru meira atkomulig og tað gera tey millum annað við at mann ásetir krøv til hesar strandoynnar sum heimasíðunar og appirnar mugu verða bygdar uppeftir tí vis t sær ikki er tar so kunnu so kann mann slekki innføra hesar funkurnar til er so tann tekniski parturin av hasum her men sum er ótrúliga týdningarmikil og sum kanska er tað týdningarmiklasu í hesari her samtyktini vit ynskja at løgtingið i at standa samanum takk
ja takk so lágætari jacobsen
gersvæltakk fyri harra formaður sjálvt um hann ikki tekur undir í esum málinum so er tað ikki tað at mann ikki tekur undir við mál ella tað at gera eitt arbeiði innanfyrihetta øki og eg vit viðmerkja nógv ting men so verður tað so sagt at tað hevur so lítið hettar at gera eg havi skrivað minnilutin hevur skrivað áliti út frá eisini teimum hoyringunu sum vóru og sjálvandi er fleiri a hoyringusnum søgdu at tað hendi for lítið og so tá i tey sum hava tungkoyrd og innanfyri deyvafelaga var inni søgdu at akkurát tað við appin tey hava líkastóran týdning við teimum við at fáa meira tulkar og at tann økin játtan økist tí tey fára ikki brúkt appir so nógv men men tað var út frá tí sum sum úttannasin landstýrismaðurin kom við sum vit gjørdu okkara álit út frá so so óðansæð hvat hendi við hesum uppskotinum so ætlað mær øllum at fylgja upp á at at tað flytur seg fram á leið innan fyr hetta økið takk fyrihara formaður ja takk gerso væl bjørt samulsen
ja tað er tílíkt at tulkingartænastan hevur fylt nógv og hon
eg hildi nógv bæði á álitinum hjá samgongumumboðnum og hjá landsstýrismunum tilvíst í nevndini og sum eg nevndi so tað eitt øgiliga gott ting men akkurát tulking av sjónvarpsútsendingum ella sjónvarpssendingum og tíðindunum so víðari tað er sjálvandi ein partur av tí at vera atkomuligt men tað snýr seg ikki so nógv um hesa heimasíðuna var apnaði tað var tað eg viðmerkt annars nevndi eg at eg haldi at alt sum verður nevnt her í álituni er øgiliga góð ting men eg haldi at týdningarmestu tingini í hesum verður ikki nevnd tað at mann skal áseta við lóg nakrar felags standardir fyri almennu heimasíðu og appir hjá landi og kommunu soleiðis at teir kunnu gerast atkomuligar fyri allar borgarar men heilt grundleggjandi snýr hetta uppskotið seg um at tryggja at teir borgarar í hesum landinum sum hava ymiskum orsøkuna hava skerdar førleikar hava sama møguleikar fyri atgongd á netinum til tænastur og kunning og kunnu luttaka líka aktiv sum vit onnur og eg vóni veruliga at løgtingið kann samdast
saman um tað takk fyri har fór
ja takk so verður ætkvøtt ja vit fara so at atkvøða í hesum málinum tað er løgsmál nummar sjeyogtrýss sum vit akkurát hava viðgjørt og hr er einki broytingaruppskot vit atkvøða nú ger so væl
ja so eru vit liðug at atkvøða hetta málið er falli taer ellivu atkvøðu fyri trettan ímóti eini blonk so málið avgreitst frá løgtinginum og falli síðani koma vit til løgtingsmál nummar trýoghálvfjerðs tað er onnur viðgerð uppskot til løgtslóg um broyting í løgslóg um húsalandsgrunn heimildastovna almannagagnið bústaðarfelag tað verður jørgun niclasen sum fær orðiðger so vælmistakitað er soleiðisnar at tá ið álitini komu fram so var að kanska eitt sindur av krevjing av okkum og av misgávum er ein skeivur tekstur komin í álitið hog tað eri eg sjálvandi keddur av og havi sjávandi ábyrgd av t sum formaður so eg fari at spyrja formannin um málið ikki kann át skjóta upp at beina málið aftur í nevnd so vit kunnu fáa tann rætta tekstin fram sum vit avtala okkum til so eg fari at mæla til at málið verður beint aftur í nevndina og so eri vit klár beinanvegin við tí rætta álitinumtað eru ikki fleiri sum hava biðia um orðið so er orðaskifti endð o vit fara at atkvøða og sum sum formaðurin í trivnaðarnevndini segði so
so ella so skeytan upp at vit skulu beina málið aftur nevnd og tað verður so tað ið vit fyrst atkvøðu tað gera túrørfarrin
vit eru liðug at atkvøða tað er átjan atkvøður fyri seks ímóti ein blonk málið verður beint aftur í nevnd so er tað avgreitt síðani koma vit til løgvingsmál nummar hundrað og fimmogtjúgu tað er onnur viðgerð av uppskot til samtyktar um fíggjarpolitiskt regluverk hvør biðr um orðið tað verður erhard joensen ger so væl hndraðog fimmogtjúgu ja takk fyri hara formaður hetta er álit í løgtsmáli nummar hundrað og immogtjúgu uppskot til samtyktar um fíggjarpolitisk regluverk til rutdam og bjarni kárason petersen sum vegna framsókn hava lagt málið fram og fíggjarnevndin hevur viðgjørt málið og undir viðgerðini hevur nevnt eina fund við landsbankan búskaparráðið landstýrismannin í fíggjarmálinum una rasmussen og undir viðgerðini hevur nevndum býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta og meirilutin erard joensen jágut mikkelsen billjustinussen khristin mikkelsen hevur hesar viðmerkingar játtanalógin kom í gildi í tvey túsun og níggju varð hon ætlað at vera fíggjapolitiskt amboð hjá landsstýrinum upprunaliga var eitt av krøvunum til arbeiðsbólkin sum skuldi koma við tilmæli um lóg til játtanarskipan at hon skuldi vera einføld ein ein tði og konsekvent
tingfólk eru ójøvn a málið hvørs galdandi játtanarlóg er nóg konsekvent høvuðsendamálið við einum fíggjarpolitiskum regluverki er at stýra almennum fíggjarviðurskiftunum soleiðis at fíggjarpolitikkurin er haldførur at tað almenna førir ein konjuktur javnandi politikk í paragraf eitt í tí donsku bsjótlógin stendur á málið við lógini er at tryggja fíggjarliga javnvág ella avlop í samlaða almenna geiranum og eina hóskandi útreiðslustýring hjá landi kommunum og regliónum hetta ber alttil undir galdandi játtanarlóg í føroyum men tað er tó ongar avleiðingar innbygdar í lógina og summi hava ført tað fram sum ein beikleika við henni sostatt kann mann uttan iva grundgevað fyri at okur hava brúk fyri einum lóg sum bindur løgtingi og landsstýrið meira enn játtanarkarmarnum gera í viðmerkingum til uppskotið verður millum annað grundgivið við at vantandi vantandi fíggjarpolitiskregluverk letur upp fyri møguleikanum at føra ábyrgdarleysan fíggjarpolitikk og síðani verður víst á at útreiðslur landskassans hava verið størri ein inntøkur øll árini síðan tvey túsund og átta uttan í stutta áramálinum frá sekstan til nítjan

valla kann fáast til vega nøkur lógarfest skipan ið kann tryggja landskassan ímóti tí sum uppsotsetararnir meta sum fíggjarpolitiskt ábyrgdarloysi frá teirri til einu hvørja tíð sitandi stjørn eingin rættilig semja er heldur um hvat hvat er at meta sum fíggjarpolitiskt ábyrgdarloysi og ikki tey flestu eru í útgansstøðunum samd um at samsvarið skal vera ímillum inntøkur og útreiðslur hjá landskassanum og at okur í góðum tíðin eiga at hava yvirskot á landshúsarhaldinum tóu ter stórir hugsjónarligir munir á hvussu tingfólk og flokkar síggja upp á hvussu og hvaðani peningur eigur at verða tikin inn hvussu ann eigur at verða nýttur bæði frá ári til árs og upp á longri sygt meðan nøkur halda tað týdningarmesta vera at bjálva landskassan væl til at standa ímóti verri tíðir halda onnur at tað er týdningarmiklari at lata vinnu og borgarar varðveita mest møguligt at forvunnu inntøkuni fyri harvið at kunna sskapa mest møguligan búskaparvøkstur summi vilja útbyggja samfelagstænasturnar skjótt uttan at lata tað vera stýrt av konjukturinum meðan onnur vilja útbyggja samfelagið spakuligari og á ein konjuktur javnandi hátt sostatt er ymiskt hvørji amboð tingfólk meta neyðug til at føra tann til ein og hvørja tíð yngsta politikkin og so leingi semja ikki er um hetta tekur meirilutin ikki undir við uppskotinum rákið hevur verið at sita man sjálvur í andstøðu vil mann avmarka stjórnarúmi hjá samgonguni mest møguligt fyri síðan at arbeiða fyri víðfevndum lógarheimildum og stórum fleksibiliteti tá mann seinni sjálvur stjórnalandinum talan er eftir meirilutans tykki um eina ónda ringrás sum okur avgjørt hava tørv á at koma til lívs reint umsitingarliga fer eitt nýtt fíggjapolitiskt regluverk uttan iva eisini at eta burturav verandi umsetingarligu orkuni hjá miðfyrisitingini meirilutin heldur at okur í størst møguligan mun eiga at fara burtur frá tungum burokratiskum skipanum í einum pinkutjóðsum okra til tess ikki at óneyðuga nógv starvsfólkaorka verður bundin í almennu umsitingini men verður frígivin til privata geiran búskapinum av frama meirilutin heldur eisini at tað helst hevði verið til fánýtis at sjósett eitt fíggjarpolitiskt regluverk til tess at uppala politisku skipanina til at duga sær hógv tí at mann byrjar í skeivum enda vandi er fyri at ein slík skipan um hon livir upp til síni endamál at binda fyri í mun til allar hugsandi óhepnar politiskar støður kann tilskunda til snildan politiskan atburð har virksemið í størri mun eitt nú verður lagt uttan fyri landssins fíggjarlóg í grundnar og partafeløg fyri at umgangast reglurnar skilabetri hevði verið at tikið tað frá hinum nevndanum har mann so hvørt politiska skipanin búnaðist og breið semja fekst um hvørjar fíggjarpolitiskar karmar mann átti at hildið seg innanfyri tvørturum valskeið á einfaldan hátt lógarfesti tærsiðvenjur ið sum frá líður aldust fram við hesum viðmerkingum tekur meirilutin ikki undir við málinum og mælir løgtinginum frá at samtykkja uppskotið eg gloymdi at siga at tað var ein meiriluti á minniluti men men

gersuvæ takk fyri harra formaður eg genkliga eitt eitt áhugavert álit har sum mann kemur inn á nøkur ting sum eg haldi eri sera týdningarmikil men tað sum har tað skurrar tað er eitt sindur tað at tað er munur millum orð og gerðir altso mann nevnir hvussu ábyrgdarleyst tað er at gera soleiðis sum samgongan ger júst nú man viðurkennir tað blankt men mann ger einki fyri at broyta upp á tað og nú er eard joensen formaður í fíggjarnevndini og hann hevur eisini tá ið uppskotið hevur verrið til viðgerðar tá var hann í døgr g viku har hann millum annað segði seg fara at taka undir við uppskotinum altso hvat hvat er broytt altso er erið umstøðurnar broyttar hugsa han seg ikki nóg væl um í løtuni ella ella er tað tað tað kemur frá amdstøðuni sum gera at tað ikki er vert at at atkvøða ígjøgnum takkfyri erhard joensen

hatta var ikki heilt rætt sum bjarni kárason segði eg segð ikki at eg fór at taka undir við uppskotinum eg segði at eg helt at persónliga dámdi eg uppskoti men at mann er partur av einum meiriluta sum ikki

tað fatan at at til dømis tann danska budsjettlógin sum hetta her líkasum hevur kanska tekur útgangsstøði í hevur síni berettigilsur tað er ivasamt tað er ivasamt hvussu hvussu tú kanst binda fyri tá ið tú skalt gera eitt eitt regluverk sum skal niðurbinda tað til ein og hvørja tíð sitandi stjørn eg haldi at sum okur nevna í álitinum so stendur tað upp til tað til ein og hvørja tíð sitandi stjørn hvussu mann vil agera tað er í hugfjónarligari munur
verða eg ymiskt hvussu búskapin er
skapurin er fyrri er tað er tað vøkstur í búskapinum er tað ein stagnatión í búskapinum og so víðari tað eru nógv ting sum kunnu spæla inn til hvussu eing hvør sitandi stjørn vil agera í givnum uundir givnum fortreytu m tíverriingjó pállareynatykvum gerso væl ja takk fyri formaður mær dámdi faktist rættiliga væl ein part av tí sum erard joensen segði men menn est sat eisini eftir í kensluni av at røddin segði eitt og hondin gjørdu eitt annað tí argumentatiónin eru faktiskt rættiliga góð upp á nógvar mátar men samgongan velur at gera beint øvugt av argumentatiónini eisini tá ið tað kemur til samstarv millum samgongu og andstøðug eg haldi at vit í í andstøðuni hava í hvussur hvussu roynt at rætt hondina út í í nógvum førum eisini um um smærri mál men men samgongan er als ikki áhugað í samstarvi við andstøðuna og tað er eisini tatað eru sm fulla rætt til men eg haldi so skal man ikki standa og skriva langa lestrar um hvussu gott er við samstarvið og hvussu gott er við við skil í tí sum mann ger tá ið mann ger beint øvugt samstundis takkfyrirhardjoensen
formaður í forleinginisig av hesum uppskotinum so er tað uttan iva so hevði tað loyst allan trupulleikan tað at tað var serliga breiðar semjur
um tey grundleggjandi tingini sum blivið hvar mann bant politisku skipanina yvir valskeið tað er loyst henda trupulleikan sum okur standa í í dag og tað kann mann alt gera uttan eitt fíggjarpolitiskt regluverk eg dugi ikki at gjøgnumskoða eksagt hvussu vil eitt fíggjarpolitiskt regluvrk virka uppdragandi upp á skipanina sum okur hava í dag vist ikki tann villjin er inni her til at fylgja tí og at fylgja tí upp á upp á longu sygt og upp á tvørsur av samgongu andstøðu so íður fyri seg so vil eitt eitt regluverk sum hettar virka sum eitt havt um beinið á
sum situr
soleiðis at tað hendir bara einki tað hendir einki á tí leiðini hvar tað veruliga skal henda nemliga við breiðum semjum trýstur um trýrstur um samgongu og andstøðu og trýstur um samgonguskeið tað er tað einasta haldi eg sum kann veruliga flyta nøkur ting takk fyri so er tað ruttvang sum fær orðið ger so væltakk fyri ja eg fari at lesa álitið frá minnilutanum sum er aksel ve johannesen pollareynatúgvu og ígsjóv minnilutin er samdur við meirilutanum í at politisku hugsjónirnar eru ymiskar tá umræður inntøkur og útreiðslur landskassan hvør skal raðfestast og hvør skal gjalda eitt nú plátu borgarligir flokkar at raðfesta skynsaman fíggjarpolitikk ofta við slagorðum sum tering eftir nering pengarnir skulu tjenast áðrenn tær skulu brúkast og pengarnir liggja best í lummaborgarans meðan vinstraverndir flokkar í størri mun sóu gagn í einum stórum
almennum geira tað er sera torført at síggja borgarligu hugsjónirnar í førda fíggjarpolitikkinum hjá sitandi samgongu sum bæði hevur økt munandi um almennu útreiðslurnar og samtíðis hevur skorið ógvusliga í inntøkum serliga frá vinnuni avleiðingin er at okkara børn og barnabørn fara at
halda rokningina fyri ovurnýtslu í søguliga góðum tíðum tað er ikki fyrstu ferð í í føroyskari politiskari søgu at mann í góðum tíðum hevur livað yvir evni og latið eftirkomaranum rokningina at rinda tá ið tíðirnar gerast verri konjuktur stuðlandi fíggjarpolitikkur hevur verið reglan heldur enn undantakið og tað hevur havt við sær at fíggjarligu sveiggini sum altíð fara at vera gerast størri enn neyðugt tað er nevniliga ikki rætt tá ið meirilutin sigur at rættilig semja ikki er um hvat er fíggjarligt ábyrgdarloysi búskaparráðið og fíggjarmálaráðið gera hvør sína frágreiðing tvær ferðir árliga og afturvendandi niðurstøðan er at tað er væntandi haldføri í føroyska búskapinum og at tað er neyðugt at gera átøk sum bøta um støðuna um vit vilja varðveita vælferðartænastur á verandi støði politiskt kann mann snúgva sær undan hesum veruleika til dømis við at skeikla tøl eitt nú eru politikarar farnir at draga íløgur frá fíggjarlógarúrslitinum við tí fyri eyga at fyrigikla eitt alop hóast tað er eitt stórt ein grundgeving ímóti uppskotinum er at tað kann til skunta til snildan politiskan atburð hetta er sjálvandi rætt um mann als ikki hevur sum mál at føra skynsama fíggjarpolitikk hinvegin výsir tað seg aloftast at mann ikki megnar at liva upp til egin sett mál tí tað er nærmast óendaligur eftirspurningur eftir almennum ílegum tænastum og avgjalds og skattaláttum meðan tað sjáldan eru atkvøður í at halda aftur í øllum førum í stutta sigdinum eitt fíggjarpolitiskt regluverk kundi verið eitt amboð í hesum sambandi millum annað hevur tað víst seg at danska sjettlógin hevur havt við sær eina munandi frægari fíggjarpolitiska disiplin landsbakkin hevur longu í tvey túsund og tólv víst á tørvin á einum fíggjarpolitiskum regluverki laga til føroysk viðurskifti og búskaparráðið hevur eisini í sambandi við hesa viðgerðina sera sannførandi víst á tørvinminnilutin harmast um at meirilutin heldur fast við verandifíggjarpolitisku kós eg havi hug at leggja afturat ati tá ið tað er eisini tað sum r sum verður sagt í viðmerkingunum men tá ið erhard joensen sigur at vit eru so ósamd so er tað avgjørt ikki mín fatam tvørturímóti er tað mín fatan at tá ið mikrofonir eru sløktar og og og kamera r eru langt vekk so eru vit egentiliga í politisku skipanini nokk so samd um hvat er góður fíggjarpolitikkur vit eru ikki samd um hvussu pengarnir skulu brúkast og soleiðis skal tað vera vit hava ymsar hugsjónarligar meiningar um hvørt vit skulu hava høgan skatt stóra umfordeiling og so víðari men í veruleikanum eru vit nokk so samd um hvussu nógvar pengar tað er rímiligt at brúka tað er bara so heilt ótrúliga torført at halda tað sum hann hevur sett sær fyri tí at tað altíð er so nógv trýst

øh nú eftirlýsti erhard joensen breiðar semjur og eg má siga akkurát tað haldi eg at vit í framsókn hava roynt at demonstrera hetta vælskeiðið at vit kunnu gott taka undir uppskotnum undir við uppskotnum hóast vit eru í andstøðu og uppskotini koma frá samgonguni eg havi ikki salt eftir men eg eri rættiliga vís í at vit eru tann andstøðuflokkurin sum hevur tikið undir við flestu uppskotinum frá samgonguni og tí hevði eg faktiskt væntað tá ið bæði umboð fyri hvussu er sambandsflokkin og fólkaflokkin hava alment givið úttrógt fyri at tey í prinsippinum taka undir við hesum uppskotinum ja og eg skal eisini minna minna á at vit í framsókn tóku undir við veðurlagspolitikkinum eitt mál við eitt undirskipað mál við at taka undir við tí uppskotinum var at demonstrera vit sum flokkur vilja breiðja semjur og tá ið tað so eg sagt at mann í prinsippinum tekur undir við hesum her uppskotinum so sýnist tað fyri mær at vera einasta orsøk til at mann ikki tekur undir við tí tað er tað at tað kemur frá einum andstøðu flokki og har haldi at eg sum umboð fyri framsókn kann loyva mær at vera serliga skuffað tí júst vit í framsókn hava roynt at demonstrera ikki bara í orðum men eisini í verki ein vilja til breiðar semjur tað má eg siga at tær væntanirnar eru ikki frá okkara síðu at tað eisini kanska kundi virka øvutan veg

ja eg hevði ikki meira at leggja afturat takk fyri ja pollareynatúgvu eina viðmerking ja takk fyri formaðurin tað var til hetta henda seinnapartin av røðuni hjá ruttvang efta her við at at gera breiðar semjur eg hald tað er øgiliga týðiligt at at tey tey signal sum samgongan hevur sett um upp um at fáa breiðar semjur við andstøðuna tey galda bara annan vegin altso tað er ikki soleiðis at tað skal bera til hjá andstøðuni at fáa nakra breiða semju við samgonguni tað er bara møguligt hjá samgonguni at fáa breiða semju við andstøðuni og tá hevur mann missskilt okkumt púra grundleggjandi skipani soleiðis fungera demokrati ikki skalt tú lata so más tú skal tg fáa so mát tú eisini geva men tað sær ikkgi út til at at samgongan hevur sæð sæð tað sum hava møguleika eg haldi tað stendur øgiliga týðiligt eftir serliga í sambandi við bæði leiklutini hjá framsókn og hetta uppskotið

fyri ja eg má bara gera geva viðmerkjarum rætt og eeg haldi onkursvegna akkurát hetta uppskotið
hevði eygnað seg til eina breiða semju
bæði tí tað innihaldsliga ikki er tað er ikki hugsjónarligt upp á tann mátan hetta er eitt nokk so tekniskt uppskot og vit hava heldur ikki lagt okkum á nakað stevnt slag av fíggjarapolitiskum regluverki vit kundu gjørt upp á allar møguligar mátar tað fer ikki upp á nakran máta at forða nøkrum flokki í at føra sín politikk hugsjónarliga tað fer bara at tryggja at tað verður innan fyri nakrar skynsamar fíggjarligar rammur og og sum eg longu havi sagt so haldi eg kanska at serliga vit í framsóknini hava orsøk til at vera skuffað skuffaði av at tað ikki fæst undirtøka fyri hesum uppskotum takk fyri fjarni koyras eri eisini sera harmur um at mann ikki kann fáa undirtøku fyri einum uppskoti sum sum byggur uppá kanska

mina her á tingi altso eg haldi øll her á tingi siga í øllum førum vit vilja hava skilir fíggjarstýringina vit vilja ikki hava útvarpurnar fara spollað ov skjótt av stað og at tað er javnvág millum inntøkur og útreiðslur eg kenni eg haldi ikki nakar inni her hevur sagt at tað skal vera upp á ein anan máta og so formaðuri í fíggjarnevndini erar joensen tosar øgiliga egentiliga positivt um uppskotið eitt uppskot sum annars sparir eitt uppskot til samtyktar so tað bindur ikki landsstýri meir enn so at mann vil seta sær fyri at gera reglur á hesum økinum allíkavæl velur mannat vera ímóti tað er uttan fyri mín forstand men kanska er tað soleiðis at mann ikki verður noyddur at viðurkenna hvussu mann hevur handlað tey síðstu trý árini og potensielt fer at handla nú áðrenn valið takk fyrija púra samd við viðmerkjaranum eg havi eisini hug at leggja afturat ati
at tað undrar eisini at
attá ið nú samgongan bestendur av borgarligum flokkum at tað tað mátti eisini gjørast sítt til at tað var undirtøka fyri uppskotinum tí borgarligir flokkar eiga í størri mun enn enn flokkar vinstruminni verða áhugaðir í at halda altso at halda almennu útreiðslunum niðri tí alt aná líka so merkja høgar almennar útreiðslur høgan skatt minni frælsi til borgararn at stýra sínum egnu fíggjarligu viðurskiftum so aftur har haldi eg at er ein góð grundgeving fyri at júst samgongan skal taka undir við hesum uppskotinum takk fyrijaerhard joensen takk fyri harar formaður eh ja eg eri samdur við við ruttvang millum annað millum annað framsókn hevur víst týðiligan vilja til
sam
starv tvørtur um tvørtur um andstøðug samgongu men so hugsi eg bara at akkurát hetta her uppskotið her hevði tað ikki verið púra óneyðugt hvussu mann hevði nógv breiðari samstørv sum gingu yvir yvir vælskeið hevði tað so yvirhøvur verið neyðugt við hann sáum uppskotið visti tað var vist tað var líkasum inni her at mann arbeiddi í teimum stóru prinsipiellu málunum har gjørdi mann semjur sum røkku fimm tíggju ár fram um tíðina upp á tvýrs upp á tvørs av samgonguskeiðum hevði ikki loyst upp fyri

púra samd altso og tað er eisini orsøkið at nú havi eg ferið í miðlunum og tosað um hetta her við blokkpolitikki oog hetta atblokkpolitikkur er við til at mann mann slett ikki arbeiðir saman mann fær ikki gjørt varandi nýskipanir sum eru neyðugar og hinvegin vistu vit taka í danmark har sum tað hevur verið blokkpolitikkur í nógv ár har hevur mann jú ongar trupulleikar við at arbeiða tvørturum miðjuna eisini tí at tað øgiliga oftani er minniluta stjørnur sum mann hevur brúk fyri at gera semjur um ymisk viðurskiftir tað hava vit enn ikki lært her í føroyum tað er øgiliga syndarligt tað má eg siga vit hava nógv at læra takk fyrija takk fyri tað er ikki fleiri sum hava biðja um orðið so eru orðaskifti enda vit fara at atkvøða í hesum málinum

ja vit atkvøða so í tingmál nummar hundrað og fimmogtjúgu sum vit akkurát hava viðgjørt ger so vælja vit eru liðug at atkvøða málið í falli vaer ellivu atkvøðun fyri trettan ímóti og eingin er blonk so er hetta málið falli og av
beit frá so koma vit tað seinastu aðru viðgerðin í dag tað er onnurviðger av løgtinsmál um hundrað og sjeyogtjúgu uppskot til samtyktar um at byggja lestraríbúðir hvør biður um orðið tað er jørgun niclasen ger so vælja harra formaður hetta er álit í løgtingsmál nummar hundrað og sjeyogtjúgu uppskot til samtyktar um at byggja lestraríbúðir høgni hoydal sigur stenberg bjørt samuelsen beint at løvu jakobsen og hervur polsdóttir løgtingsfólk hava lagt málið fram sjeynda mars og eftir fyrstu viðgerð tveyogtjúgunda mars er tað beint í trivnaðarnevndina nevndin hevur viðgjørt málið á fundi níggjuogtjúgunda mars fimta apríl og nítjanda apríl undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við umboð fyri meginfelagsføroyska studenta bústaðir kommunufelagi áhugafelagið búgva mark og landsstýrismannin í almannamálum sólvit nólsøe undir viðgerðini hevur nevndin býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta eg skal lesa meirilutan tí meirilutin eg sjálvur jacobvestergaard edva jakobsen rósa samuelsen hevur hesar viðmerkingar meirilutin vísir á at almennu bústaðir fyri meira enn einum ári síðani fekk heimild frá løg
løgtinginum at taka lán upp til fýra hundrað og hálvtrýss milliónir krónur at byggja vanligar íbúðir bústaðir til fólk við serligum tørvi og lestrarbústaðir so heimildir tróta ikki men meirilutin undrast á at einki ítøkiligt er hent síðan tað er altso meira enn eitt ár síðani undir nevndarviðgerðini er upplýst at nógvur lestrarbústaðir eru bæði almennir og privatir men eisini er upplýst at eftirspurningurin á lestrarbústøðum er størri enn útboði hóast almennir bústaðir fyri mæir enn einum ári síðan hava fingið lániheimild er einki ítøkiligt hent og tað tykist óskiljandi meirilutin mælir landsstýrismanninum til at taka uppí samband við bústaðir um at fáa gongd á bygging beinanvegin heimildir tróta ikki tá tað kemur til lestrarbústaðir er leiðulógin eisini ein avbjóðing fyri tar fyrsta eru treytirnar fyri privatan vinnuligan útleiðara tyngri og truplari enn tær eru fyri fyri ein almennan útleiðara og fyri ikki vinnuligan útleiðara í øðrum lagi ger leiðulógin at privatir aftra seg við at byggja fleiri lestrar byggja fleiri lestrar bústaðir meirilutin mælir landsstýrismanninin til beinanvegin at endurskoða leiðulógina bæði so at hon tryggjar somu treytir fyri almennan og privatan útleigara og at hon tryggjar tað áhugavert eisini hjá privatum at byggja og bjóða út lestrarbústaði við hesum viðmerkingum so tekur meirilutin ikki undir við ømálunum og mælir løgtinginum frá at samtykkja tað og tað er sjálvandi tí sum vit siga í her heimildir tróta ikki vit sakna at fáa gongd á byggingina tað er meira enn eitt ár síðan heimildirnar vórðu lagnar so takk fyri horvandi jksora viðmerkingar høgni hoydal ger su væl harra formaður er einki mark fyri fyri ikki at hava sjálvr ansaka altso hendan samgongan hevur roynt og segði tað áðrenn er væl og hevur roynt síðani atspent bein fyri bústøðuna at fáa tað burtur av fáa tað burtur av pallinum esum teir royndu áðrennvit bjargaðut í tvey túund og ellivu og hava ja som eg havi brúkt tað vórðu tit hava tit hava latmeg seta tat sidr penagar t a tit hava ála sundir bústaðir ev ikki fingið gjørt nakað við einumnevnd sum ikki fungerað sovframvegis og nú siga tey hví er einki hent tað er orsakað av tykkum bústaðir høvdu klárt áðrenn vælið til at fáa eina heimild til til til til fígging ogut til at gera tað her men tit hava einki gjørt tit hava bara lagt forðingar í vegin fyri bústaðir tað er sannleikinjgielesennú veit ikki hvussu væl ið høgni hoydal lurtaði tá ið eg las upp her tí vit siga at heimildirnar eru mann kann taka lán upp til fýra hundrað og hálvtrýss milliónir krónur og vit vilja hava gongd á vit vilja hava bústaðir fyrr í gongd

sum vit hava fingið at vita í nevndini eftirspurningurin eftir lestrarbústøðum er stórur størrium útboði heimildin at byggja er og tá tað so kemur til hin partin bústaðir fyri mso mal siga vanliga borgarin vanligar leigur bústaðir so havi vit eisini fingið at vita frá bústøðuni tann treytin sum bleiv sett inn at privatar privatir skulu vera partur av tí at tað er áhugi frá privatum og millum annað bleiv nevnt eftirlønarfeløgum so so her eru allar fyritreytir lániheimildin er frá privatum eftirspurningur á marknaðinum hví er einki hent og tí vilja vit hava landsstýrismannin at fáa gongd á sum bústaðir kemur í gongd
ja takk so er tað
siristembergsum i næst a røða ger so væltakk fyri harra formaður eg sá eina grein nú í vikuni at fleiri lærlingasáttmálar vóru skrivaðir enn áðrenneg frammanundan og tað haldi eg var gott at síggja og positivt tí at tey tølini sum okur høvdu elnars fyri tey árinni beint frammanundan tað hevur verið eitt sindur av stagnatión í talanum bæði lesandi og av lærlingum men tað erikki nokk fleiri orsøkir til tað men ein kann eisini kann eisini vera at teð verður trupult at fáa nakað at búgva í eg sjálv har vur posdóttir og eygunsamonsen okur taka undir við uppskotinum og hava nakrar viðmerkingar til tað tað er ómetaliga týdningarmikið fyri eitthvørt land at ung fólk støðast í landinum tað er gevandi fyri samfelagið og fyri samfelagsmenningina sum heild og tað er faktiskt ein treyt fyri samfelagsmenning okur kenna tað
frá søguni at fara ung av landinum at útbúgva seg er sannlíkindi fyri hesi fólk búseta seg uttanlands nógv størri enn um fólk útbúgva seg í føroyum og tí er tað eisini gleðiligt at útbúgvingarmøguleik
bakarnar í føroyum eru mentur og styrktur og tað hevur verið rættiliga nógv tey seinnu árini men mann kann siga at tað at fáa nakað búgva í hjá lesandi hevur ikki ordiliga fylgt við og nú er tíðin komið til at fáa umstøðurnar hjá lesandi betri og kjalinum í hesum eru at tryggja nøktandi tal av næminga og lestrarbústøðum og tað skal vera næmingar og lestrarbústaðir sum eru eini prísliði sum lesandi og lærlingar hava ráð til ø okur síggja eisini í løtuni hvussu prísurnar hækka ella hvussu høgur ter eru hvussu trupult tð er hjá teimum sum ganga í skúla at at fáa nakað at búgva í eitt er tað at at bústaðirnir næstan ikki er til at fáa fatur í men tann næsta er so prísurin og okur hugsa um bæði tey sum hava vanliga lærlingar sáttmálar tey sum ganga á heilsuskúla tey sum lesa setrinum ella hvat tað skal vera so tað er breitt tað er hoyringar sum hava verið í nevndini tær vísa púra greitt at tað er stórur tørvur á bæðir næmingar og lestrarbústøðum og tað er eisini komið fram hvussu dýrt tað er hjá akkurá hesum bólkinum at leiða tí at inntøkurnar eru sum ikki avmarkaðar og hetta ger tað truplari hjá næmingum og lesandi sum hava sera avmarkað fíggjarligt rássarúm at gjalda er eisini eitt sera høgt kostnaðarstøði sum okur hava sum í løtuni hvørfall sær út til at hækka munandi tað kostar eisini t hava bøkur og mann heur eisini brúk fyri einum sosialum lívi om mann skal hava innbúgv og annað h og tað ger tað ótrupult ella næstan ógjørligt at dekka leiðikostnaðin við lestrarstuðlunum tey allarflestu søgdu tað var ógjørligt og tí mugu lesandi arbeiða afturat fyri at klára seg og tað kann eisini til ein missan mun vera skilagott men tað má allíkavæl vera eitt mark fyri hvussu nógv tú kanna arbeiða meðan tú lesur tað kann ganga út iur lestina trivnað og sálarheilsu hjá teimum lesandi vist tað vera nógvur dagligur arbeiðstímar og tað er eisini blívið greitt frá í nevndini at fólk eru í skúla allan dagin og fyri at so at klára at kunna betala tað sum tey búgva í so fara tey direkta til arbeiði stað kanska ein frítíma og so arbeiði tey restina av degnum til tey fara í song vissi okur ikki fáa loyst bústaðartrupulleikan hjá lesandi er vandi fyri at talið av ungum fólki sum ætlar sær at útbúgva seg í føroyum minkar tí tey heldur flyta á landinum íð útbúgvingarøðrundum øðrindum og í løtuni hevur mann so eisini sett eina stagnatión í talinum av lærlingum og lesandi og har var tað so positivt at tað okkur sum týr upp á at fleiri lærlingasáttmála verða skrivaðar í løtuni men okur kunnu fyribyrgja hesi fráflyting við at hava nøktandi talað av næminga og lestrarbústøðum kring landið og hóast okur hava bæði skúlaheim og næmingarbústaðir og lestrarbústað í føroyum so er talið á hesum langt frá nøktandi og tað er trupult at finna nakað yvirlit yvir næmingum lestrarbústaðir men ein leslig uppteljing hevur so víst at tað eru umleið trý hundrað bústaðir í føroyum visti okur taka eitt annað konkret dømi sum hevur verið nókk nógv frammi af hevurverið øgilga øgiliga nógv tikið fram um hetta her við at tað er so trupult at fara suðuroynna á heilsuskúla tað er so eingin ivi um tað ati eitt næmingaheim sum hevði ligið í forreingið seg av tí skúlanum hevði heilt sikkurt gjørt nakað við við tað at at tað hevðiverið lættari at farið tí tú skalt eisini til at finna nakað a búgva hampinut men tað er so eitt dømi um ein skúla sum hvørfalt ikki hevur lestrarbústaðr og tað er nógvur við honum tað er tørvur á at fáa lagt útbygging av lestrarbýlum í eina fasta liði soleiðis at mann hevur eina langtíðarætlan sum sigur hvussu nógv mann byggir árliga og hvar og tað e eitt sindur taðhaldið eisini tey lesandi soknaðist eftir tað er eisini upplýst í nevndini at bústaðir og ein kampusbólkur í løtuni arbeiða viðvið við úllembsta útbúgvingarøkinum og at tað er ætlanin og tann ætlanin sum konkret fyri liggur tað er at fáa næmingarbústað til húsarhaldsskúlan men tað arbeiðið hevur so drigið drigið út og eg veit ikki ordiliga hvønn veg tað gongur so so so sat okum kunnandi í í nevndini so er tað tað sum mann

og hetta sjálvandi økir um tørvin og ynski at flyta heimanífrá og eisini tað at tá ið fólk eru so miki tilkomin so eru tað fleiri av teimum sum hava familju í mun til í øðrum londum og tí er tað eisini havi tey eisini brúk fyri at fáa nakað gott og bíligt at búgva í og við hesum viðmerkingum so tekur minnilutin undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið og eg haldi tað er øgiliga harmiligt at mann ikki kann fáa semju um eitn sovorðurt mál eg haldi hevur øgiliga stóran týdning tað haldi eg at at at øll vita at at framtíðin er eisini at blíva við at at útbúgva okra fólk fyri at halda eisini gongd á samfelagsmenningini og visi tann parturin steðgar upp tí mann iki hevur nakað at búgva í s so verðu okur illa stillaði sum land so hetta var eitt uppskot til samtyktar sum sum sum landsstýrismaðurin sum kundi brúkt tað tikið við sær tí at tá ið hann so visti at hann hevði løgtingið aftan fyri seg tá ið hann kundi koyra undir hesi málini soleiðis at mann fekk tryggjað at at tað hendi nakað av tað haldi eg nokk so harmiligt at mann velur tað frá og tá ið mann so hoyrir at bústaðir má bara fara fara í gongd so so má mann eisini kunna siga tað at tað verið so nógvur ófrigur á økinum síðan tann lógarbroytingin bl bleiv gjørd tað n gott var teg friðin nú men tað hevur verið rættiliga nógvur ófrigur aftaná mann broytti lógina og gjørdi tað at bústaðir ikki kundi byggja uttan saman við privatum og og skifti í stýri og øðrum hevur faktiskt gjørt tað at at tí hvussur tað indrekkimann fer at nógv

rættiliga lami orsakað av tí og tað haldi er tað er sinn deirligt tí at tørvurin á støðum bústøðum veksur mskal eisini síggja hetta uppskotið sum ein sum ein lið í at bøta um ta generellu bústaðarneyðina sum okur hava ikki bara í munti lesandi tí at vistu tey sum eru lesandi fáa nakað búgva í so fríðgevið tað væl eisini aðrar íbúðir til til aðrar familjur so tað er ein partur av tí samlaða pakkanum og tí hevði eg bara hildið at hetta var nakað sum okur hvørfall kláraðu at standa saman um so at eg veit ikki hvar hvar nærmann ætlað sær at gera tær breiðir semjurnar mann hevur biðið um tað er so útsreki breiði semja betýðir bara tað at andstøðan tekur undir við samgonguni hom tíeru einki annað og tað ger hon øðiliga ofta men tað tað burdi eisini gingið hin vegin vis mann arbeiðir við tí felags málinum sum er at tæna landinum sum tað sum okur øll eru vald til takk fyri ja tak sora a viðmerkingar feykun samulsen ger so væl ja takk fyri harra formaður ja eg haldi at tað er eitt sindur skuffandi ttá mann lesur álitið hjá meirilutanum bústaðir eru ein forðing leiðilógini eru ein forðing sjálvir hava teir sitið og umsitið bæði leiðilóg og bústaðir nú í trý ár so vissi tað eru teir stóru forðingarnar so haldi eg mann kundi havt gjørt okkurt við tað í staðin fyri nú at heita nú at koma við tí tað virkar sum undanførslu men tað sum eg haldi er enn ov álvarsligari tað er tað at vit vita jú at undanfarna samgonga setti átjan útbúgvingar á stovn og talið á lesandi í føroyum vaks øgiliga nógv í síðsta skeiði og at tað bleiv víst á í í hoyringunum at vandin fyri at at fleiri og fleiri fóru av landinum at nema sær útbúgving aftur at tað fór at verða vaksandi tí at einki hendir á hesum økinum tað haldi er øgiliga álvarsligt tá ið man fyrst hevur eydnast av vent gongdini hin vegin at tað so p á grund av at einki hendir innan fyri hetta økið skal minkaaft
ja tær gerst væl systir tey bær
ha hara formaður og takk til eyguns samunsen ja tað er hent øgiliga nógv í føroyum tey síðstu árini tað er ikki langsi han okur stóðu við hesum her eyðsett føroyar og nú hava okur eina heilt aðra avbjóðing tí at okur hava mangla upp á bústaðir so tað r hent rættiliga nógv og fólkavøksturin er stórur og útbúgvingarmøguleikarnir eru øktir rættiliga nógv og tað setir sjálvandi eisini trýst á akkurát hett her við lestrarbústøðum so eg haldi t tað er nokk so harmiligt at vita at tað er faktiskt ikki ordiliga nakað í gongd á hesum her økinum tann ætlanin við húsahalsskúlanum er ikki ikki nýggj ø eg hopi at hon kemur og hon fer eisini at t at gera gott fyri fyri tann skúlan og tað umhvørvi er eingin ivi um tað men tað er nógv aðrastaðni at tað eisini er tørvur á at fáa elestrarbústaðir so tað mango er í hvørfall stórur tað haldi eg ikki nakar kann vera ósamdur í takk fyri jatakk ger so væljøgun niclasen tørvurin er stórur ja tað sum vit vísa á tað er tað at heimildirnar eru har hjá bústøðum at taka attaka lán
og at fara í gongd við at byggja
og tørvurin er stórur til at hjá fólki at leiga so her eru allar fortreytir í ordan og tað er tí við siga so tí er eitta uppskoti ikki neyðugt men tað var eitt sum siri stenberg var inni á har eg ikki eri ordiliga samdur tað kom eisini fram í nevndini at fólk sum ganga í skúla um tey arbeiða nakað við síðuna av tað eru av summum sagt sum sum nakað negativt eg hoyri til teirra sum heldur at tað er positivt at tey kunnu taka onkrar kvøldvaktir okkurt vikuskifti at at fólk sum ganga í skúla eisini arbeiða ðtað haldi eg sjálvur er er positivtjatakk ger so væl siristenberg takk fyri hara formaður og takk ljørgun niclasen ja tað eri eg faktiskt samd við vjørgun niclasen í eg haldi tað er fínasta ordan at mann arbeiði eitt sindur við síðunar av lestrnarinu men
er meira tað at vit slá bløð sum ikki nógv
ógv tí tú ikki hevur ráð til at betala tað sum tú skal at tað sum gongur út ivileysturnar no tað kanska ikki blívu ferdigur ella tú fer driguð tað eitt eitt ár út ella tú kanska tí tí at tey lesandi fýra undri sum ikki nokk eldri at tað kanska hava børn o ikki hava somu møguleikar tað er í lagi at arbeiðitt sindur men tað má vera innan fyri eitt sovorðimark sum ger tað at tá statfekk ber til at passa sítt stuttleg tí tað er altso eisini eitt fultíðar arbeiði at lesa so tað tað haldi mann ska ikki gloyma og so kann tað gott vera tað at heimildin er har og tørvurin er har tá vit okur men at siga tað at uppskotið eg ikki er neyðugt tað haldi eg ikki er í ordan tí at í løtuni eta hvussu ikki nakað gongd og tað kundi so løgtingislagð saman um at sagt at tað okur halda her má gerast okkurt hov sum er økinum og tað eri eg ikki iva um at at tann samtyktin hevði skumpað undir men í løtuni letu mann tann so eisini verið
ver í ordan kann mann siga at ein kendir
tá ið mann ikki samtykkir tað tað haldi eg ett sindur keðiligt takk fyri ja takk so r ta hervur polstóttir som en viðmerking ger so væl takk fyri ja eg haldi er øgiliga keðiligt at mann ikki kundi fáa eina semju um hetta uppskotið taðareingin ivi um at vit hava tørvá fleiri lestrarbústøðum og lærlangum bústøðum skuldi skul tað era møguligt at lesa í føroyum í framtíðini men eg hugsaði aftur til eina útsøgn sumfyrrverandi formaður fólkafloksins nú formaður trivnaðarnevndini segði upp undir vali at bústaðir er bústaðartrupulleikin hvat sigur stenbert kanska siga eit sindur um hvat hon heldur um eina slíka útsøgnja takk ger so væl siri stenberg takk fyri takk fyri harra formaður og takk til hervur posdóttir ja bústaðir í trupulleikium okurhavat hoyrt tað onkuntíð kanska er tað tí at at samgongan legði harðliga frá landi og broytti alla alt lóðargrundarlagið undir bústøðum og gjørdi faktisk eina heilt aðra skipan og ásetti tað at bústaðið framyvir bara skal byggja saman við privatum og eg haldi eisini atat
ø formaður nei trivnaðarnevndini nevndi tað at
í hoyringini var tey komið fram at millum annað pensjónsfeløg vórðu interseraðir í at byggja bústaðir eg veit ikki um eg hoyrdi akkurát tað eg tað að tað kann vera gingið mærn forbý men eg setti í hvørfallan spurning um hvør tað var sum hevði áhuga at byggja saman bústøðum og tá bleiv tað sagt at áhugin komo ikki frá byggivinnuni men hann kom serliga frá reiðaríum tað var tað sum bleiv sagt tað var tey sum høvdu henvetsær takk fyri ja takk so etva jacobsens um mína viðmerking ger so væl takk fyri harra formaður tá vit viðgjørdu málið um bústaðir nei um lestrar
íbúðir so dugdi ikki at
líkasum at merkja í nevndini at at tað er nøkur forðing fyri at kunna fáa tað gjørt tað er ein øgiliga samansett avbjóðing tí at tað øla trupult hjá teimum sum lesa at at megna at klára tað sum tað kostar í einari slíkari íbýð sjálvt um tað bústaðir ella tað skuldi verið tað vóru eisini privaturin yvir sum høvdu bjóðað ymiskt fram men tað var ikki hent nakað ítøkiligt at fara í gongd á ymisum støðum men tað er eisini tað at klára mann við tí lestrarstulunu sumann hevur at gjalda eina leiðu tað fór næstan øll leiðan til altso all lestrararløgin fór til leiðug tað var kanska ein eisini n stór avbjóðing tí at bústaðir hevur nokk so stóra heimild at arbeiða við so at at uppskoltil samtyktar kanska broytir ikki akkurát tað men men tað eigist allatína at halda gongd í málinum og har er ein visti trekleiki haldi eg soleiðis fekk eg øllum førum burturúr nevndunija takk
sandwich
gersuvæltakkfyrihara formaður ja eg haldi okur eru samdar um at tað kundi verið hent meir ella tí hvussu eru tørvur á at tað hendi nógv meir og eisini het her við at klára seg við lestrarstuðlunum tað er væl eisini tíð av nógv arbeiði við síðunar av tí tí tað er trupult og tað er so til ein missa mun tað tað er men meni okur hvussur minnist bara at okur hekkaðu hvussur lestrarstuðlin tl tay sum lesa víðari við fimmhundrað krónurm um mánaðin seinast í seinastu samgongu tað tað er so ikki hent nú men men við tí kostnaðarstøðini sum er í løtuni og og teimum prísum sum bara hekka so verður hettað í hvørfall ein bólkur sum fer at vera øgiliga hart raktur við se at er blívun við at vera við hesum her høga oljuprísunum og dvararnar alt tað blíva dýrari tað fer hvørfall at raka hendan her bólkin øgiliga hart og tað kann gott ganga út yvir talið eisini av lesandi og tað haldi er nokk so álvarsamt tað má mann hvørfall fylgja við í og so kann tað gott vera eingin forðing er í lógini men men okkurt er tað so sum ger at lestrarbústaður verður ikki bygdur takk fyri jatakk so er tað landstýrsmaðurin
gjørt væl
ja takk fyri harra formaður ø til tað allarfyrsta at tað er millum lítið og einki hent í bústøðuni seinastu tíðina so er tað ikki heilt rætt eg veit væl at tað hevur verið kjakum bústaðir men áum kanska rokum bústaðir og so víðari sovíðari menseinasta árið hóast alt hevur bústaðið samtykt at fara undir búeindir tað eru yvir tretivu búeindir sum eru klárar at fara undir eg veit væl at frá tí atimann e samtykt at fara undir tær til at byggja tær tekur drúgva tíð og øll vilja síggja ítøkilig úrslit og so víðari men bæði í havn og sandavági og og á tvøroyr til dømis hevur mann samtykt at fara undir búeindir íbúðir so har eru nøkur ting sum henda og harafturat er tað aðrar verkætlanir sum ikki er komnar eins langt sum hevði teir tær tríggjar sum eg nevndi sum eru meir ela minnir samtyktar og klárarir at fara undir eisini ogat bjóða út millum
annað búfelagsskapur til fólk við serligum tørvi inni í eysturoynni og eisini í havn
og eisini nógvar aðrar íbúðarverkætlanir sum fara at verða bodnar út í næstum so tað at einki hendir er ikki heilt rætt men vit kun øll vera samd um tað at seinastu tíðina hevur tað ikki gingið nóg skjótt og hetta eru samrøður sum eg havi javnan viðstýrið í bústøðuna um og tey eru vitandi um at tað er en politisk skipan sum er øgiliga ótolinð eftir at fáa nakað at virka men tað tekur tíð tað tekur tíð frá tí tú hevur boðið út inn til at okkurt stendur uppi men har eru har eru ting sum henda at eta veruliga men til ta ítøkiliga sum mann snakkar um nú taðr lestraríbúðir har hevur mann so ætlanir um at byggja lestraríkur í klaksvík er eisini nevnt húsahaldsskúlan og har bíða mann kanska eit sindur eftir at verkætlanin kemur eitt sindur longri til so frá mentamálaráðnum tað kundi kann eg mentaálaráðharrin so greiða nærri frá tá ið høvi bísur til tað men so eru eisini ætlanir um at byggja lestraríbúður til í havn og mann hevu tosað um at gera tað í suðuriy eisini men mann er ikki komin nóg langt enn tí at har eru nøkur ting sum skulu avgeiðast áðrenn millum annað í havn hvar ið hvat verður við setrinum kampus bólkurin situr til arbeiðis og so víðari og har skulu har eru bústaðir so partur av tí og fyr en mann kemur til eina niðurstøðu um hvat mann vil ví tí so verður torført at koma nógv víðari við tí men tað er ætlanin um at byggja lestraríbúðir tað er tað meni ja vit kunnu sum sagt tey flestu av okum verða samd um at tað gongur ikki nóg skjótt men har er hóast alt ferð á sjálvt um tað er nakrað síðani at nakað bleiv reist tað skal vera samdur við tamm flestu í takk fyri hara formaður jatakk sola svel viðmerkingar sier sirur stenberk fyrst ger so væl takk fyri harra formaður ja okur ynskja sjálvandi alla eydnu við teimum verkætlan sum eru í gongd eitt gott dømi um eitt væleydnað prosjekt haldi er næmingaheimið við ítróttarháskúlan og eg veit ikki um tað við við húsaskúlan verður nakað tað sama eg veitk um landstýrismaðurin kann siga eitt sindur um nær tað hendir nakað víðari við tí og tað er eingin ivi um tað at tað eisini hevði kunnað loyst seg at gjørt nakað øí sambandi við heilsuskúlan men er ta nakað annað sum er heilt konkret á skrá altso hvat er hví gongur tað so leingi við við húsahálsskúlanum hvat er tað sum sum liggur í buktini man hoyrt um tað faktiskt noktis leingi er tað frá her frá ella eta frá skúlanum sjálvum g etar mentamálaráðnum hvat er tað sum sum mann bíðar eftir tað virkar ofta sum fólk bíða efir vørjum øðrum jgersvæja tað sum hendir í tøkiligum nú er eftir at mann bíðar eftir at verkætlanin fer í gongd mentamálaráðhárrini hevur verið og tosað um eg haldi athann var
var uppi á hallinum og tosaðu um tað fyri ikki so langari tíð síðani at tað nærkast nú eftir at byggja ríðið fyri gongd
og so kann bústaðir frá síðnari síðu eisini fari í holt við sítt so tað er n mann mann partarnir hava kanska itt sitið og bíðað eitt sindur for nógv eftir vørjum øðrum men men sum eg skilti mentamálaráðarinmtá hann var her uppi herfyri so var mann kanska ikki so øgiliga langt vekk meneitt annað sum mann kann siga eisini tað er tað at tann puljan av pengum sum bústaðir fekk til at gera byggjaríir serligir byggjarí til serlig endamál at tann pulljan er har er eitt uppskot komið frá bústøðumi um hvussu nógv ítøkiliga skal brúkast til hvat og har eg so andiologur fer fram millum ráðið og bústaðir um um tað og tað væntaðu teit koma til eina ein semju um heilt skjótt og vvæntaðu vit eisini at okkum a flyta okum nokk skjót framá soleiðis at bústaðir meir ítøkiliga veit hvussu nógvar pengar teir hava at brúka ítøkiliga til lestraríbúð millum annað takk fyri
ja takk so atð eg kunu
sanausen ger so væl takk fyri harra formaður øja tað er gott at hoyra at nakrar búeindir eru klárar at fara undir nú ø landsstýrismaðurin nevndi búfelagsskapir í eysturoynni og tórshavnahaldið hann segði eg kundi gott hugsað mær at vitað um tað ikki vórðu avtalur um fleiri enn tveir búfelagsskapir tí attað er mær vitandi ein stórur partur av tílanga bílistan hjá almannaverkinum er til búfelagsskapir og teir eru eisini nógv bíligari í rakstri og nógv minni starvsfólkakrevjandi enn ennenn tær vanligu bústovnarnar og so ætlaði eg til síðsta spyrja landsstýrismannin um hann sær nakrar trupulleikar í leiðilógini sum tað verður víst til av meirilutanum takk fyrijatakk ger so væl smít nosse ja takk fyri hara formaður øviðvíkjandi búfelagsskapinum jú so er tað nú tað eru vit hava samtykt at eg samtykt at fara undir tríggjar nýggjar og tað hevur mann gjørt øllu førinm fyri fyrst fyri at
hava nakrar verkætlanir at arbeiða
við tá varð mett at tríggjar eru nokk at byrjaivið øllum førum men tað er eitt áhaldandi arbeiði tað veit eygun samuelsen eisini væl at tað er bíðilistin hjá almannaverkinum til bústaðir á sovorðum slag eru leingir og teir leingjast næstan dagliga so tær tríggjar verkætlaninir sum samtykt eru at fara undir eru tær fyrstu tað er eitt arbeiði sum ikki ikki steðgar og helst ikki skal steðga so atija tær tríggjar eru so bara tær fyrstu av av sovorðnum slag viðvíkjandi viðvíkjandileiðilógini so ert tað at arbeiðið sum eg fari í gongd at endurskoða leiðilógina og tað arbeiðið er ikki komið so langt eg vænti at tað verður komið longri út á summarið arharmaður millum annað fer at endurskoðaella
tilførum hyggja at treytunum fyri
vinnuligar og prátapartar so ví a takk fysk jaso so eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskiftir enda vit fara at atkvøða í hesum málinum vit kvøða nú íhesum málum hundrað og sjeyogtjúgu skot til samtyktar um at byggja lestraríbúður ger so væl
ja vit eru liðug at atkvøða málið er fallið tað er trettan atvøðu fyri fimtan ímóti og eingin er blonk so er málið falli og avgreitt frá løgtinginum áðrenn fólk also vit hava eina viðgerð eftir eina fyrstu viðgerð men eg ætli at hava tvær atkvøðugreiðslur afturat nú tað er í samband við at víkja frá tíðarfreistunum eg fari at nú at leggja eitt mál fram sum jenis a rana landsstýrismaður hevur lagt fram tað er uppskot til løgtingslóg um heimild a fíggjarkoltursætlanina tað er lagt fram við seytjan undirskriftum og har er eisini ein umbøn frá seks tingfólkun um at víkja frá tíðarflokkini tað er billjustinussen ruttvang jóhandal aksel johannesen heðinsachariasen høgni hoydal sum at skriva undir upp á t at tað verður heitt á løgtingið um at gerast frávik sambært grein fimmogfýrs tingskipan frá øllum tíðarfleist já øllum viðgerðarstigum í sambandvi hetta máliðum tað fara vit bara at atkvøða um nú beinanvegnvit atkvøða nú um at víkja frá tíðarfreistunu í hesum málinum sum júst er lagt fram tað er uppskot til løgtslóg um heimild at fíggja koltursætlaninaja nú kunnu vit atkvøða ger so vælja vit eru liðug at atkvøða tað er samtykt at víkja frá tíðarfreistum í í hesum málinum tað eru fimmogtjúgu atkvøður fyri tríggjar ímóti eingin er blonkt so er tað avgreitt so er tað tað málið sum vit fara at viðgera nú sum er løgtinsmál nummar hundrað og níggjuogtretivu uppskot til løgtinslóg um broytingar í løgtingslóg um grannskoanna landsgratnráknskap har er eisini komin ein umbøn umat at víkja frá tíðarfleistuum í tí málinum tað fer at eisini at atkvøða um tað er steffan klein poulsen helgi abramsen aksel johannesen beinir johannesen kristin mikkelsen og rutt vang skriva undir tað upp á tað um bønirnar og vit fara nú at atkvøða um eisini at kunna víkja frá tíðarfreistunum í hesum málinumja vit eru liðug at atkvøða tað er einmælt samtíði at víkja frá tíðarfreistum í hesum málinum sum vit nú fara at viðgerast við fyrstu viðgerðeg eru nú fyrsta viðgerð av løgtinsmálin numar hunrað og níggjugtútu uppskot til løgslóg um broyting r løgslóg um grannskoðanar landsáti við meir ja so riggaði og framsøgumaður í hesum málum framsøgufólk í hesum málinum verður jógvan á lakini ting formaður ger so vælja takk fyri hetta er uppskot til løgtingslóg um broytingur løgnslógin grannskovana landsroknskapinum við meira beinleiðis atgongd til lektronskar upplýsingar í telduskipanin tað er formanns sgapurin sum lagt hetta málið fram og orsøkin til at hetta lógaruppskotið er lagt fyri tingið tað er ein ósemja sumer er komin ímillum dátueftirlit í ørumenna og landsgrannskoðana ella løgtingið hinu um galdandi áseting í grein einogtjúgu í grannskoðanarlógini dátueftirlitið hevur tikið avgerð um at almannaverkið ikki hevur heimild til at geva
netatgongd til fakskipanir teirra í sambandi við grannskoðan av roknskapinum hjá almannaverkinum ein grannskoðan sum annars er kjølfest í stýrisskipanarlóg og í
løtingslógini um grannskoðanir av landsroknskapinum við meira og so vit í løgtinginum ella í formaskapinum og umsitinginir hava als ikki verið samd í niðurstøðuni hjá datueftirlitinum tí mett verður at heimildn er til staðar í grein einogtjúgu hetta ver eisini gjørt í nógv harrans ár í grannskoðararlógini har ásett er í stykki eitt at løgtingsgrannskoðararnir og roknskapargrannskoðanini kunnu frá einum og hvørjum almennum myndugleika nú siteriu í úr úr úr lógini frá einum hvørjum myndugleika krevja allar tær upplýsingar øll tey skjøl sum hesir meta vera av týdningi fyri at útinna starv sítt í stykki tvey víariákakann kunnu vit fáa frið í salinum viðe tingformaðurin lesur uppskotið upp ella viðmerkingarnar upp fara biðja tey sum halda fundir inn í tingsalinum fara út um at halda fundir takk fyri ja takk fyri altso eg siteri faktiskt úr úr grannskoðanarlógini grá einogtjúgu at løgtingsgrannskoðararnir og roknskapargrannskoðarnir komu frá einum hvørjum almennum myndugleika krevja allar tær upplýsingar øll tey skjøl sum hesi meta verða av týdningin feri at útinna starvs sítt í stykki tvey eru víðari ásettar roknskapargrannskoðannin kann til einoghvoyra tíð grannskoðan og gjøgnumganga á staðnum har roknskaparhaldið fer fram ella har tað neyðuga tilfarið annars finst so stendur í lógini men tað sum so er hent tað er tað ja eg kann lesa tað sum vit hava skrivað her fatanin hjá løgtinginum er at dátueftirlitið við síni avgerð sum er vend móti almannaverkinum leggur seg beinleiðis útí og forðar grannskoðanini hjá landsgrannskoðanin
eitt málsøki har dátueftirlitið ongar heimildir hevur tí hetta er ikki fevnt av dátuverndarlógini hetta er gjørt í einari niðurstøðu sum løgtingið metir vera løgfrøðiliga ógvuliga ivasam ella skeiva samskift hevur verið við dátueftirliti um málið men uttan úrslit dátueftirlitið hevur í samskifti millum partarnar sagt at dátueftirliti ikki setir spurnartekin við trygdina í teirri mannagongd sum hevur verið nýtt men heldur tað ikki vera lógarheimild fyri hesum av tí at niðurstøðan hjá dagtueftirlitini í vend móti almannaverkinum fær løgtingið ikki gjørt so nógv við málið annað enn at broyta lógina sundir er ikki til at loysa á málið á annan hátt um landsgrannskoðanin skal fáa framt sítt lógarálagda virksemið lógaruppskoti hevur ikki verið sent til hoyringar hjá nøkrum tí hetta einans snýr seg um at tryggja arbeiðsumstøðurnar hjá grannskoðanini soleiðis at arbeiðið kann skipast á besta og tryggjasta hátt fyri allar partar ikki minst fyri at verja skalartilfarið sum við grundarlag undir grannskoðani tað eru viðmerkingarnar sum nú eg las upp her hetta er eitt eeitt undarligt mál kann mann siga tí athetta er uppá ein máta øgiliga eitt øgiliga lítið mál í sær sjálvum tí at tað skal bara her verður bara ein lítið lógarbroyting í gjár har mann seta inn í lógina at hetta er loyviligt hetta hetta sumvorðnin hevur gjørt í nógv harrans ár og og men altso skipanin eru soleiðis samansett at vit at dátueftirlitið hevur sov eina myndugleika so kalnmann altíð diskutera um tann myndugleikin eraltso er blivin forstór ella hvussu mann skal siga men tað er t jú ein ein stovnur undir løgmanni men sum sum mann siga har er armslongd er og dteftirlitið hevur heimild til hetta sum teir siga og visti mann skal fara eftir teimum so má mann fara í rættin og tað er eingin grund til at fara at gera tað tí halda vit at vit gera henda hesa broytingina og dattaeftirlaking sum sagt hetta er hetta er fínasta slag hetta sum verður gjørt so tað er altso míni áheitan er at at hetta bara fer beinleiðis til aðru viðgerð og vit ikki gera meir burturúr tí men sjálvandi tað tað er sjálvandi upp til eini su isu vit eru samd um tað so fer tað beinleiðis læru viðgerð henrik old ntað er ein viðmerking til tingformannin frá hendrilíamikið hvør hann er so tað er í í í øh tað er soleiðis vorðið við ja altso vismann blívur eer er er umsitingin í løgtingin samdiðisnher vistimann blivur óklárur við glandsgrannskoðanin a so kann mann so bara t koyra etta uppskot í tinginu siga tað at nú nú vakva okur meiningi hjá landsskoðanum til viksi ella er hetta nokk so nokk so upplagd málið hetti her at koyra ígjøgnumtingformaðurin ger sovælja takk fyri ja altso eg altso málið er soleiðis at tað sum dátueftirlitið nú hevur sagt tað er tað at tað er ikki heimild hjá landsgrannskoðanini at gera tað sum hon altíð hevur gjørt ella í nógv harrans ár og tað er tað sum hetta draga seg um og og tað hevur verið eitt ein eitt langt kjak ein diskussión ímillum løgtingi løgsingsumsitingina og datueftirlitið um efta her men vann er ikki komin á mál og tí
og tí eg havi sæð sum einastuleisini tað er at gera seg her lítlið til broytingina í lógini og so kemur hetta uppá plássið takk fyri takk fyri og tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orð í hesum máli løgtingsmál hundrað og níggjuogtretivu tvey túsund og einogtjúgu er sostatt fyrsta viðgerðin er sostatt enda og hetta málið verður sent beinleiðis til viðgerðar

á næsta tingfundi takk fyrija sjálvandi tei mann flytur millum røðara plássið og og henda sessi so skjótt at taka feil menvit eru so komin á mál við viðgerðunum í dag men tingfunduri verður nú niðurlagdur og eg veit ikki um um tingfólk kunnu steðga líkaá eg fari at at minna á at vit leggja tingfundur niður nú í eg veit ikki hvussu leingi tað verður men fyribils til klokkan sjey í kvøld
tí at vit bíða eftir álitum úr nevndum tað er nógv álit at koma sum skulu koma í dag og eg fari at biðja fólk um at at ikki at fara til hús tí at álitini skulu undirskrivast tað vita fólk hvørdu nevndum tað er brúk fyri at undirskriva álit tí at sum vit høvdu sagt so
visse vit ikki skulu víkja frá tíðarfreistum í málinum sum koma so mugu tey koma fram í dag tí tí tingin fer til hús fríggjadagin og so tað er bara ein áheitan um at at tingfólk eru her og skriva undir álitiso tey kunnu verða løgd framja og áðrenn eg leggi tingfundin niður so fari eg at leggja nøkur álit frameg skal boða frá trivnaðarnevndin lagt álit fram í løgtsmáli nummar trýoghálvfjerðs tað er uppskot til løgtslóg um broyting í løgtslóg um húsalandsgrunn heimildastovna almannagaglið bústaðarfeløg rættarnevndin lagt álit fram í uppskotið til samtyktar um kemikalio lóg tað er løgtsmál nummar níggjuoghálvfjerðs mentanarnevndini her lagt álit fram í løgtsmál nummar fýraogfýrs uppskot til løgtislóg um broyting í løgtslóg um fólkaskúla og rættarnevndin lagt álit fram løgtsmálnummar hundrað og sekstan tað er uppskot til samtyktar um virkisætlan fyri skipaða endurnýtslu og ringbúskap mentanarnevndin lagt álit fram í løgtinsmál nummar hundrað og átjan tað er uppskot til samtyktar um menning av føroyskum føroyskari filmsvinnu og mentanarnevndin hevur somuleiðis lagt álit fram í løgtingsmál nummar hundrað og tveyogtjúgu uppskot til samtyktar um miðvísar íløgur og átøk til at menna føroyska málið í einogtjúgundu øld tó vóru framløgurnar í hesum umfarinum men tað verða fleiri frløgur seinni á hesum fundinum fundurin verður niðurlagdur nú fyribils til klokkan nítjan ja so er tingfundurin uppaftur tikin tað er soleiðis at vit bíða eftir álitum til at hava at bíða eftir álitinum og tað gera vit framvegis so tingfundur bleiv bara settur nú fyri at siga at hann verður niður aftur lagdur og vit bíða framvegis eftir álitum úr fleiri nevndum og tey eru ikki klár enn so vit niðurleggja tingfundin aftur til klokkan einogtjúgu í kvøldi so tingfunduri niður aftur leiddur tingfundurin er uppafturtikin tvit hava bíða eftir álitin skal leggja nøkur álit fram nú vinnunevndin lagt álið fram í løgsmal nummar trýoghálvfems tl er uppskot til løgslóg um at taka festi hæygskarð úr festiskipanum og vinunevndini somuleiðis lagt álið fram í løgsmá nummar hundrað og fimtan tá er upskot til løgslógin broyt í løgtingslóg um innflutting og sølu av rúsdrekka binnevndin yvir somuleiðis lagt áli fram løgsmann va hundrað og nítjan tað er uppskot til løgslógin broyting o løgtingslóg um barcilsskipan lógin og minlugnevndin hevur somuleiðis lagt álið fram løgsmál nummar hundrað og fýraogtjúgu tað er eisini uppskot til løgslógin broyting í løksligin barciskipan hetta er javning av hámarksupphædd so er tað lagsmál nummar hundrað og einogtretivu uppskot til samtyktar um játtanarkarmar á løgtingsfíggjarlógini fyri tvey túsund og trýogtjúgu hetta er fíggjarnevnd sum lagt hetta álit fram og fíggjarnevndin hevur lagt ált fram í løgsmál nummar hundrað og áttaogtretivu tað er uppskot til løgslóm at innrætta víðkaða partin av kjallaranm í hbygdigin á landssjúkrahúsinum til parkeringgoymslu og ringj og so framvegis og síðani er tað fíggjarnevndin sum hevur lagt álit fram í løgsmál nummar hundrað og níggju tað er upskotið løgslógin broyting skatting av vinningi frá sølu av veiðirættinum tað r nágreining av uppgerðini fyri skatting av vinningi frá uavoyðirættin ja tey eru tey áli sum higarti eru ja og tað kemur okkurt álit afturat áðrenn midnátt og vit niðurleggja tingfundin í nakrar fáar minuttir so er tingfundur uppafturtikin og eg skal vit hava jú bíðað eftir álitunum í nógvar tímar og eg havi tvey álit afturat at leggja fram nú árn midnátt eg skal boða frá uttanlandsnevndin hevur lagt fram løgtinsmál nummar hundrað og seksogtretivu tað e uppskot til løgtinslóg um avmarkandi tiltøk í samband við atgerðir móti ukraina og fíggjarnevndin hevur lagt fram álit í løgtsmál nummar hundrað og tveyogtretivu tað er uppskot til eykajáttanarløgtslóg fyri mars tvey túsund og tjúgu strika trý sum tað eitur ja so eru ikki fleiri mál til hendan fundin tingfundur verður aftur í morgin klokkan hálvgum tvey tað er altso triðja mai klokkan hálvgum tvey trettan tretivu tá verður skráin hendan onnur viðgerð av løgtsmál nummar fimmogfýrs uppskot til løgslógin broyting í llógum eftirskúlar framhaldandi onnur viðgerð av løgsmálinumvar trýoghálvfjerðs tað eru uppskot til løgslógin broyting í løgslóg húsalendskrum heimilda stovna almannagagniligu bústaðarfeløg onnur viðgerð lagspólin var hundrað og níggjuogtretivu uppskot til løgslógin broyting í løgslógnum grannskoðan av landsráknskapinum við meira beinleiðis atgogn til elektroniskar upplýsingar í celluskipan síðani verður fyrsta viðgerð á løgsmannin hundrað og fjøruti uppskotið løgslóg um at fíggja koltursætlanina so verður svar uppá fyrispurning nummar trettan frá tilkailiu holm joannessen nei svar harrer frákeiði laðahalm johannesen til elspermaatretisunlinsettur viðvíkjandi norðoya búðu heimastanas og so er svar eisini upp á skriva fyrispurning nummar tólv frá ríkisumboðsmanninum til hjónanols joensen mann viðvíkjandi virksemin hjá politinum í føroyum og framløga er eisini á skránni og so er hesin fundur loksins lokin